ger sovælja takk fyri frú forkvinna sum sagt her er onnur viðgerð uppskot til samtyktar um karmasátn karmssáttmálar um fiskiskap millum føroyar og ísland høgni hoydal landsstýrismaður og uttanríkiso vinnumálin hevur lagt málið fram tann sjenda mars tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð einogtjúgunda mars í tvey túsund og trýogtjúgu er tað beint í uttanlandsnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann sjeyogtjúgunda mars og tann trettanda apríl og nevndin hevur hesar viðmerkingar nevndin fegnast um at føroyar og ísland eru blivin samd um og hava undirskrivað hendan karmssáttmálan sum frameftir fer at liggja til grund fyri tvíligaða fiskiváusamstarvið landanna millum og tað er ein samd nevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið sum so lagt sagt so er so bleiv hesin her karmssátmáa undirskrivaður av undanfarna landsstýrismanni jenis arana og síðan er hann so komin er einn borðin í einum tingi av núverandi landsstýrismanni og hetta hevur staðið upp á at tann samráðingarn er í fleiri ár og okur kunna bara fegnast um at okur endiliga hava fingið ein karmssáttmála landanna millum soleiðis at okur hava eitt rímiliga gott útgangsstøði soleiðis at samráðingarnar koma at bera og byggja á eitt burðardygt grundarlag samband við kafiskiskap og landinum
takk fyri frú forkvina takk fyri er tað onnur sum biðja um orðið tað sær ikki út til at vera vit fara so at atkvøða í tingmáli fýraoghálvtrýss uppskot til samtyktar um karmasáttmála um fiskiskap millum føroyar og íslandso vórðu vit laða at atkvøða tað eru einogtretivu atkvøður fyri tað er eingin atkvøðu ímóti og eingin atkvøðu blonkt hetta løgtingsmálið ersoleiðis samtykt og endaliga avgreitt úr løgtinginum áðrenn vit fara víðari í skránni so skalforkvinnan boða frá at tað verður døgurðasteðgur í dag eini trý korter ella so so vita tingfólk tað og vit fara víðari skránni og nú er tað onnur viðgerð av tingmáli tveyoghálvtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um íkrafttretivu forferørin av whissubestemmisemju í forskeljig lovi um endring á flogv om finansiell virksemhet ig skal biðja eg skal spyrja um nakað vil hava orðið formann viðnevndi
erhard joensen fær orðið ger sovæl takk fyri frú forkvinna ja hetta er álit í løgtingsmálið nummar tveyoghálvtrýss uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretin far5 á bcbci forskelligu lovi um endringarlov um finansiell stabilitet nevndin hevur viðgjørt málið á fundið tann einogtjúgunda og seksogtjúgunda apríl og undir viðgerðini er í nevndina á fund við umboð fyri felagið peningastovnar føroysku peningastovnar landsýrismánnin í uttanríkis vinnumálum høgna hoydal og nevndin hevur býtt seg í ein meiriluta og ein minniluta í meirilutanum eri undirritaði eytis hartman niclasen annika olsen karlot hergarson uni holm johannesen og okur hava hesar viðmerkingar størsta nýskipanin við uppskotinum er at crd fimm partvíst verður sett í gildi fyri føroyar cirdfimm er seinasta direktivið hjá eu sum skal tryggja bankar og onnur kridittfeløg so sum real kredittstovnar at hesir hava neyðugu fíggjarligu styrkina til at standa ímóti møguligum stórum fíggjakreppum í framtíðini partur av direktivunum er at nationalu myndugleikar í góðari tíð kunnu fara inn og gera neyðuga regulering og mett verður at systemiskir vágar eru í skipanini nationalt millum annað eru nýggj krøv til hvussu nýggj lán skulu vektast hetta hevur týdning fyri hvussu nógv millum annað peningastovnar skuldu seta av á fíggjarjavnan fyri hvørt lán sær ein onnur tíandi broyting er hvussu peningastovnar skulu viðgera og niðurskriva lán sum koma í eftirstøðu so kallaði npebremsan nýggju krøvini siga at um lán koma í týðandi eftirstøður yvir eina tíð so skulu hesi niðurskrivast skjótari enn eftir galdandi reglum hetta kann hava negativar avleiðingar
fyri kundasambond tað er øgiliga óv sjó úr salinum liga rhard joens mallur um t hava orðið gersovæhetta kann hava negativar avleiðingar fyri kundasambond sum í dag vildi verið handfarin liðarligari lógarbroytingin fer eisini at føra við sær at lán sum komu í eftirstøðu verða viðgjørd beinanvegin og sostatt ikki sleppa at útvikla seg eisini eru aðrar smærri tilaganga sum millum annað snúgva seg um at krøvini til útbúgvingar til nevndarlimir í peningastovnum verða dagførd avlýsingarnir sum standa fyrst í lógini verða dagførdar eisini verða smávegis broytingar gjørdar í teimum útrokningarháttum ið verða nýtt tá føroyskir scifipeningastovnar skulu útnevnast tey gjøld sum fíggjarfyritøkar árliga skulu rinda til fíggjareftirlitið verða eisini stillaðir ásetingar eru um hvussu peningastovnar skulu goskutryggja nýggjar fíggjartænastur sum verða seldar kundum peningastovnsins starvsfólk ella fyrrverandi starvsfólk í einum peningastovni ið hava boðað frá óreglusemi til dømis ígjøgnum eina fráboðaraskipan verða frameftir vard betur meirilutin heldur at atlit til at tryggja føroyska fíggjargeiran vigar tungt tá støðið skal takast til lógarverk at hesum slagi spurnartekin eigur altíð at setast við um propersionalitetir er í millum føroysk og altjóða viðurskifti yvirskipa metir meirilutin tó at tað er neyðugt at føroyska bankakervið lýkur altjóða krøv og við hesum viðmerkingum tekur meirilutin undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri frú forkvina fyri tað er ein viðmerking
hanna jensen ger sovælfyri frú forkvinna ja eg minnist undir fyrstu viðgerð at erhard joensen formaður vinnevndini var nokk nógv inni á hesum við propersinalitetinum nemliga til føroysk viðurskiftir og tað at teir føroysku bankarnir í so stóran mun fíggja sethús og eg kundi hugsað mær at hoyrt erard joensen greiðir ett sindur nærri frá um hvussu propersionaliteturin stendur mát tí at tað stendur í álitinum at mann kann altíð seta spurngartekin við propersionalitetin men eg kundi támt mær at hann kundi dýpa tað eitt sindur nú tá tað fylti so nógv ikki minst hjá mær sjálvum og fleiri øðru
var hon undir fyrstu viðgerð takk fyri
rardjoensen ger sovæltakk fyri frú forkvinna g takk fyri spurningin hanna jensen ja tað passar tað varð nógv viðgjørd undir fyrstu viðgerð hetta varð propersionalitetinum og hvat ið e her vildu siga at tað var ein eitt mismakk kann mann siga í millum hvussu føroysk sethús ella at bankarnir eru øgiliga eksponeraðar yvir fyri føroyskum sethúsumd í mun til í danmark hvar teir eru meira eksponeraðar yvir fyri gridifforeiningum að tað vísi eg so at tá okur hava havt ettar í nevndini so hava okur fingið innlit í at tað er faktiskt galdandi fyri allar stovnar tavlsa atað eru líka so tað er líka galdandi fyri kriditoreiningslán sum fyri bankalán og tað bleiv spurt í nevndini millum annað felagið peningastovnar um hvussu hendan her lógarbroytingin hevði hvørja um hon hevði havt nakrar neiliga ávirkan á marknaðin í danmark aftan á at hetta her var innført og hetta bleiv innført í nítjan meini í danmark og svarið var at tað hevði havt eina eina vissa effekt men yvirskipað sæð hevði peningastovnarnir havt eina smidliga yvirgongd ið hevði gjørt tað at tað ikki merktist serliga væl hjá lántakaran og tað metti heldur ikki at tað fór av tí at lógin nú verður sett í gildi altso aftaná og við ikki setti gildi afturvirkandi kraft so kemur tað ikki at hava nakra álvarsliga ávirkan á hvussu mánn fer at geva lán í føroyum til hvønn mann fer at geva lán um tað verður munur á aftan á hettar um tað verður truplari at fáa lán millum annað á bygd heldur enn í miðstaðarøkinum so yvirskipað afturat trúgvi eg tð ikki at hetta kemur at hava eina vállsoma ávirkan á fíggjageiran og hvussu lán verða givin og handfarin framyvir tað verða sjálvandi nakað samsýnivíst skjótari og størri niðurskrivingar men tað trúgvi eg at
tað hevði verið innført undir øllum umstøðum takk fyrisíðan er tað ornu skoli sum fær orðið
ger so væltakk fyri frú forkvinna ja minnilutin tsiga jørgun niclasen og eg ognaskoli ásannar at løgtingið seinastu nógvi árini tíðin hevur samtykt rúgvusmiklar og torskildar bankalóggávur ofta uttan at tingfólk heilt hava skilt innihald hetta hevur kravt nógv av bankunum serliga teimum smærru og rokningin hon er sendil kundarnar hesar lógur eru eslegur sum eru gjørdar til ovurstórar bankar umsitingarliga er hetta sera krevjandi hjá minni bankunum fyri ikki at tala um smáar bankar hetta verður gjørt eins fyri allar bankar hóast søgan hevur víst okkum at tar mest eru størri bankarnir sum eru farnir á húsagang og ikki teir smærru hetta er bæði galdandi her heima og um aftan heim fyriligjandi uppskot er enn ein tynging fyri bankarnar og kundarnir her í landi við hesum uppskotinum eru tað serliga kundar sum av onkrari orsøk hava truplar tíðir og ikki heilt klárir at rinda tað ásetta í eina tíð har bankarnir í føroyum kunna hjálpa teimum burtur úr støðuni í rúmatíð men við hesum uppskotinum skulu bankar seta munandi meira av í roknisskapinum ímóti hesum kundunum heilt upp til hóast aðru ferð skuldina hjá hjá kundunum tolið hjá bankum má tí minka tað kann føra við sær at vit fara at síggja fleiri húsagangir eisini hjá vanligum borgarum sum missa hús og heim tíðin er komin til at vit gera lógir sum hóska til tað føroyska samfelagið eisini á bankaøkinum minnilutin heldur at nú eiga vit at steðga á landsstýrið eigur beinanvegin at byrja eina tilgongd at yvirtaka fíggjarøkið so vit kunnu gera lógir sum hóska til føroysk viðurskifti eitt land har allir bankarnir eru lítlir í mun til tað vit síggja í útheiminumminnilutin tekur við hesum viðmerkinguum ikki undir við málinum og mælir løgtinginum frá at samtykkja uppskotið
hatta var tað ja tað eru fleiri viðmerkingar
gsrtann fyrsta fr helga abramsen ger sovælfrú forkvina nú levði merkt til at røðaran e nevndi at tað vórðu stór krøv sett til bankarnar serliga teimum smærru har vil eg siga tað akkat øvugt altso onkur bankin sum ligur á markin til at vera sifibanki havt ynski um at slappa frá við sifibanki tí at krøvini eru so stór ti tann størru bankan tað er so eitt so nevni hann hettaher at vit eiga at yvirtaka málsøkið tí krøvini er so stór eg ivist í stóran mun hvussu nógvi krøvini koma uttanífrá og hvussu nógv tað er eftir ynski úr frá føroyskai vágarráðnum til dømis føroyskir grønlendskir bankar eru í akkurát somu støðu vit eru uttan fyri es vit eru partur av donsku lóggávuni men buðførðakrøvini er ikki tað somu so spurningurin er hvussu nógv av hasum krøvunum koma uttanífrá og hvussu nógv er eftir ynski frá
føroyska vágaráð takk fyri
nskóli ger sovæl tað er eingin ivi um at tey krøvini sum vit í dag hunorera tá vit tosa um bankalóggávu tað eru krøv sum eru gjørd í es til eitt bankakervi sum er øgiliga ógvusligt og stórt í mun til tað sum sum vit kenna her heima tað er eisini soleiðis at serliga hetta her kravið sum nú kemur við at bankar skulu avseta hálva aðru ferð virði á einum einum láni sum verður hildið ger at tað verður skjótari ella tað verður bíligari hjá bankum at koyra kundar á heysin skjótari enn tað hevur verið tí um teir ikki koyrar teir tað heysin so konstattera teir eitt tap og tað kunnuair faktorera inn við faktor eitt meðan vist teir ikki gera tað so skulu teir avseta faktor eitt komma fimm taðvl se e hálva aðru ferð ta skuldina sum bankin hevur og og tað er heilt sikkurt ein stórur trupulleiki við hesum her
takk fyri takk sigan er tað jóhan
viðmerking gersvæja takk fyri eg skiljieitt sindur av vegnum niðurstønan hjá minnilutanum meni eg haldi at man er noyddur til at ásanna tað at mann er partur av einum eina altjóða globalum fíggjarkervi og einum regluverki sum er altjóða regulerað hetta er ein partur av tí eisini við nøkrum fáum tiglagingum sum vágareiði um alta mann ger her tú kundi hugsað mær at spurtrøðaranum hvør tann metar tað er realistiskt yvirhøvur at hava hasar viðmerkingarnar sum minnilutan kom við um fyr tað fyrsta at yvirtaka fíggjarkervi ella eftirliti fer tað næsta at hava sína egnu lóggávu í einum landi sum millum annað er ein partur av einum altjóða kervi og vil gjarna vera ein globalur aktørur eisini at kunna brúka sínar sínar sínar bankar til altjóða transratiónir tað ber illa til við tí ætlaninum
sum minnin otu nú takk fyri hori formoyðina áh ni
skulu vit ikki so væl takk fyri forskúranina at siga tað at vit ikki kunna gera okkara egnu lóggávu tí at lóggávurnar altjóða um vit bara skulu yvirtaka útlendska lóg ella es-lóggávu púra ókritiskt haldi eg er eitt sindur eini forlyktareklæring vit eiga at taka hædd fyri okkara samfelagi og gera reglur í okkara samfelag sum passa til okkara samfelag men sjálvandi skulu vit so uppfylla tær treytirnar sum skulu til fyri at okkara samfelag skal kunna geberda seg ella kunna vera ein partur av altjóða samfelagnum sjálvandi skulu vit tað so so tað er heilt klárt at vit eiga at taka vit eiga at tora at seta spurnartekin bið um tað at yvirtaka so stóra lóggávu sum hetta púra ókritiskt er tað rætta fyri okkum og vit halda tíðini komin til at vit siga nú var tíðin komin til at vit siga hetta var tað vit eiga at tora at standa egnum bein vit eiga at tora at gera lóggávur sum eittjar okkara samfelag og ikki er gjørd við útgangspunkti í einum
ja trý hundrað oghálvtrýss milliónar millióna martnai
stefan klein poulsen gert so vælviðflokkurin er samd við minnlutanum í teirra sjónarmiðjum tað varð sett krøv ella annað til gjaldføri og tað kostar tað at hava gjaldføri hvør er tað sum talar tann prísin í síðsta enda eg hugsi at tað er kundin og tú áhugaverdar hugleikar um hesir stórar bankarnir og so teir føroysku bankarnir og hetta er ein støða sítt mangan koma í tó koma stórur direktiv úr es og aðrastaðni frá um bankalógir gtbr-lógina sum var eisini har vit stóðu akkurát somu støðu men mín spurningur til átna skola er hví mann so vel taka undir við hvítvástlógini er tað ikki ein líknandi ella er tað onnur til
ting sum gera seg galdandi við hvítvágsljóðum
gja takk fyri purningin takk fyri frú forkvina jú tað er púra rætt at hvhvítvakslógin er ein líknandi lóggáva men soleiðis sum vit hava skilt tað so er konsekvensurin uppá stuttsitt kraftigari og skjótari við at vit ikki taka undir við hvítvatskslógini og tí er tað ikki vælegnað til at vit nú seta eina bremsu og siga hatta sjálvt um tað er egentiliga er tað fyri mítt persónligam viðkomandi eisini soleiðis at at eg haldi at vit áttu at gjørt tað men konsekvensurin er ógvusligari og skjótari fyri okkum sum samfelag vissu vit ikki taka undirvið hvítvakslógini og tí hava valt
tey gera tað
sær tað er har jóenn sengir so væl takk fyri fyri forspíðina eg haldi at tað sum var líka sum ígjøgnumgangandi tá ið ohvur høvdu hoyringar í vinnunevndini um um akkurát ikki her viðurskiftini var at mann ynskti at líkasum vera partur av tí europeiska tí altso eu og í norðurlanda mátanum at føra banka virksemið upp á og tí har bara íí líka stóran mun eitt ynski frá peningastovnan um at mann hevði reglur sum vóru tilsvarandi teimum sum hann hevði í okra grannalondum g eittlanastað so skilji eg tað gott tí hesin marknaðurin er øgiliga spesiellur og okur hava hvønn tann einasta dag eitt øgiliga ella brúk fyri at hava eitt øgiliga gott samskifti og men ikki minst eitt gott álit í millum hesar skipanirnar og jú jú meira líka tær eru jú meiri homogenartir eru jú betur og nemmari eta at hava álit á at skipanin í einum landi er

takk fyri árniskóli ger sovæl takk fyri frú forkvina ja tað er púra rætt atbankarnir hava eitt ynski um at líkjast út heimunum so nógv sum gjørligt tað er púra rætt men samstundis so vita vit tað at vit hava vit hava eina ein fíggingarloysn serliga á sethúsamarknaðin sum er ett indur øðrvísi en hann er aðrastaði ht og og tað at bankarnir nú verða tvingaðir við hesari lóggávu verða tvingaðir til entin at avseta hálva aðru ferð tað sum eitt lán er vert ella at koyra kundan á heysin ohar við bara kunna faktorera einaferð inn ta skuldarstøddina í sítt tap ger at vit nú samtykkja eina lóg sum fer at gera tað ger institamentið hjá bankum í føroyum størri til at koyra ein sethúsaoygara sum er komin illa fyri á heysi ella at koyra eina húsagang tað er konsekvensurin av tí sum vit samtykkj í tag ogtí halda vit ikki at vit eiga at gera tað
takk fyri takk fyri síðani er tað landsstýrismaðurin høgni hoydal ið fær orðið
forkvina eg kann ikkilegja so ella nakað afturat hesum orðaskiftinum bara staðfesta at at eg havi stóra virðing fyri viðgerðini hjá løgtinginum og hjá vinnunevndini av hesum málunum og eg haldi tey hava viðgjørt tað so væl sum að yvrhøvur er gjørligt og eg hugsi ikki siga nakað skeivt við at eg hugsi at bæði meiriluti og minniluti hava somu fyrivarni og somu atfinningar bæði móti innihaldini uppskotunum og tí og te prinsipiella um hvussu vit yvir høvur regulera lóggávuna kring kring okkara bankar og peningastovnar og fíggjarviðurskiftir øh eg kand ara hugsað mær at skr eivt upp í afturat at at eg haldi tvinnunevndin hevur eisini havt peningastovnarnar inni eg haldi tað bleiv staðfest at tað er rætt at krøvini herðast eisini við hesari lóggávuni til kredittvendingar og buffar og alt tað sum men hetta sendur eisini stundis vert ta ta lóggávuna sum longu varð samtykt í undanfarna samgongu sum eitur card fimm øh sum eru altso

og tað fer eisini at gera tað í summum førum verður eitt sindur víðari heimild at geva lán serliga til vinnuvirkir og tað kemst av komið komi í verk faktiskt undir koronuna men eg erikki komin í gildi kemur ikki gildi hjá okkum fyrr enn nú so tað er ei tað er in ávísur batur á tí men grundleggjandi bara siga tað at at regulering av fíggjarmarknaðinum

haldi eg allir heimirirn hevur lært er ómetaliga týdningarmikil at tær tær reguleringar sum fóru fram kanska serliga um um um miðjuáttatiárini fram mótir nýtíárunum og eisini í nullunum tær eldu uttan iva til tær ógvusligu fíggjakreppur sum sum vit upplivdu tá tá vit koma inn í nullina so eg haldi grundlegjandi er gott at mann hevur eina ógvuliga ógvuliga stranga regulering á øllum tí sum eitur fíggjarkapitalmarknaður fyri fyri it samfelag og fyri fólk og vinnu yvirhøvur tí tað evu altíð verið fólki og skulu vit siga at tey smærri vinnurekan sm altíð ha betalt rokningarnar tá ið tá ið fíggingarfíggjarmarknaðin tíverri so oftani hevur elvt til risastórar kreppur í heiminum so tað er tann einiparturin hin parturin er eg kann taka inúgott viðu gang eg havi akurát somu fyrivarnir sum sum bæði meirilutin og minniluti hava hesum málinum eru vit í ferð við at byggja kroppin á einum fíli oman á beinagrindina á einari mús og tað er tað tað gera vit stóran mun tí hettar eru reglur og fyriskipanir sum eru gjørdar til sum gjørdar serligu es en heta r eisini grundleggjandi altjóða lóggáva sum sum ikki altíð er tillagaði til tørvin hjá munandi minnisamfeløgum og meira gjøgnumskygdumsamfeløgunum sum vit hóast alt eru eg eri púra samdur við tí avfynningini eg eri bara komin ta niðurstøðu at vit eiga at gera hesar broytingarnar nú tí a vit mugu hava ein fíggjamarknað sum so ella so implimenterað tey krøvini sum verða sett á altjóða annars fáa okara bankar ikki virka heldur ikki við við koyrtpodenbankum aðrastaðni í í heiminum og tey fyrivarðnir sumillum anana ordni skoli og jørgin niclasen minnilutir vísa á um tað nú er ein automatikkur ella ein sjálvvirkandi krøv sum vir koma etir lógini um mann skal koyra eina húsar á heysun osvrøyði eg haldi iki ta er heilt rætt øhtí at eg eg haldi eg segði í vinnunevndini eisini at at nærum uttan mun til um vit nú fáa samtkhesa lóggávuna so vilja vit í stóran mun so leingi vit eru undir eftirlitið hjá danska fíggjareftirlitinum so vilja so vilja tey kunna praktisera krøv til bankarnar um avsetingar og annað sum vit eisini hava upplivað fyrr í føroyum so eg skilji øiliga væl avfinningina men eg haldi ikki tann eg haldi tann vandin bleiv nakað minni tá ið vit høvdu tað sum vit ha hort frá peningastovnum og eisini aldi í vinnunevndini hoyrdirsf á peningastovninum tað tað vóni egí hvussufer øhog so er tað hetta við eg skal ikkifara inn á trað tí at tí tað er meira ein ein partapolitskur spurningur um um vit eiga at hava egna fíggjarlóggávu tað fólk vita hvar hvar hvar eg o mín flokkur standa í tí men tað er einki ivast í at umframt og eg haldi bæði erhard joensen og odni skoli vístir á ta og onkur viðmerkjari at okkara grannalond taka vit ísland um norra tey eru jú partur i tí sum eitur bs tey hava bundiðstil at tey srova sega automatiskt seta bæði es direktivir og es fyriskipanirnar í gildi uttan uttan veruleikanum nakað størri parmentariskar viðgerð næstan bara eitt umsetingarkontór h hjá okkum haldi eg tá fólkaliga søgan eitt sidur it sindur meira fløkt tí at es fyriskipanir sum es bara samtykki so skulu londini fylgja tí tey skulu hjá okkum siga tað so verk sum lóg gjøgnum eina danska ríkislóg sum nú kemur fyri løgtingið her sum ikki hevur verið also í danmark ferð at verður at verða verða fyriskipanar forordningarnar ikki seft ara í verk pá hendan máta tað ger ta bara eyka trupult fyr at hava sama avsomu avbjóðin tá tað kemur til hvítvakslógina so vit skulu ærliga viðganga tað at hjá okkum er er er tann fólkariðsliga mannagongdi upaftur meira fløkt og ikki serliga gjøgnumskygd og fyri borgaran kunivit er tað nærum ógjørligt hjá okkum er tað nærum ógjørligt hjá borgaraunum uppaftur verri at kunna lesa hesar lógirna og skilja hvat er tað fyri krøv sum verða sett øh so samanumtikið so eri eg fegin um tað viðgerðin sum hevur verið og eg haldi tær atfinningarnar og fyrivarnir sum hava verið frá bæði minniluta og meiriluta g halda eg frá nógvum tingfólki undir fyrstu viðgerð tær eru øgiliga sakligar haldi hvussu eg kanst handa inn fyri við t viðgerðini hevur havt so fer hetta so fer hetta at at geva tær regluverki til okkara fíggjarstovnar sum gera tað at teir kunnu virka sum fíggjarstovnar bæði er heima hjá okkum og ikki minst í samskifti við útheimin og hesi krøvini verða ikki tey síðstu sum fara at koma so leingi vit hava ta gongdina at vit hava eina meira meir reguleraðan fíggjarheim og akkurát tað takið er fult undir við tí at fara vit a dreogulera ov nógv í fíggjarheiminum so havi eg sæð avleiðingarnar tí eisini í í bæði heima hjá okkum og og ikki minst allastaðni í heiminum og tann rokningin endar tíverri altíð hjá hjá tí vanliga fólkinum hjá teimum so ja her eru nógv ting at finnast at við slíkari lóggávu men eg haldi at tí viðgerð vit hava havt kunnu vig staðfesta at tað neyvan verður verður øgiliga nógv verri hjá hjá føroyskum vinnulívi og og húsaeigarum og øðrum at at virka við virka í fíggjarheiminum og annars er ta altíð blivið dýrari og annað tað er ein annar spurningur men men akkurát hendan grundleggjandi lóggávan her haldi g ikki fer at gera tað munin verri og í summum førum eitt lítið sindur smidligari
enn tann lóggávan sum er galdan í dag takk fyri fólkina
takk fyrie viðmerking frá honnu jensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja sjálvandi hjá einum vinnumálaráðri týdningarmikið at gera liviumstøðuna hjá bankunum møguligar men tá vit vita tað at fíggjareftirlitið kann nýta tá danska fíggjareftir kann nýta setrhúsamarknaðin sum ein antkreppuelvandi ella kreppustyrkjandi atlit ella ella inntriv hvat ætlar so landsstýrið at gera fyri at føroyføroyski setúsamarknaðrin kanska í størri mun kann læna uttan fyri hesar her harðari o harðari stýrdu bankarnar ikki tí at mann vil elva til óskil men tí at setúsamarknaðurin er týdningarmikil ið fyri stabilitetin í okkara samfelagi og tað eru tað føroysku myndugleikarnir sum typiskt vara av tí proplematikkin táið tá ið trupulleikarnir standa uppstandað og iki
skig teir útlendsku takk fyri frá fóra
nhoydal gersovæein sera umráðandi spurningur o eg haldi eisini formaður í vinnunevndini nevndi tað undir fyrstu viðgerð at í føroyum hava í peningastovnar sum nógv størri mun fíggja setastumarknaðin meðan mann í øðrum londum hevur hevur munandi aðra aðra skipanir til tað og tað frigasta svarið kann geva mum eg skal ikki taka ræði av av landstýriskvinnuni í fíggjarmálum tað er tað sum hevur arbeitt verið við at vit kunnu í føroyum gera lóggávu eitt nú gjøgnum bústaðir ella onkra aðrastaðni har vit kunnu gera tað at tað er gjørligt at taka til dømis tann yrsta prioritetin fyri at fáa fígging til sethús uttan fyri miðstaðir tí tað er ein ein risaavbjóðing at bankarnir eisinivið teimum krónum sum verða sett meta eyað ta tøka tøkuinntøkuna og lágmøguleikarnar hjá fólki alt eftir har tað búgva í landinum tað er mett eftir marknaðarviðir ein risa avbjóðing men tað kunnu vit gera nakað við í føroyskari lóggávu hitt vit kunnu gera nakað við og ta umskritið er so sum vit hava viðgjørt øgiliga vælsaman vinnunevndini eisini tað er í kappingarlóg og og øðrum eftirliti hvussu kunnu vit eisini fara inn og fáa eitt eftirlit við at vit kunuikkikalla duguphol men tær kunu vpvá nógvar mátar siga í í fíggjarheimnum í føroyum at vit fáa eina veruliga kapping har so sum mann sær at t ikki til dømis tá ið tá iðtá ið nýtslugjøldini fara upp og nú fer rentan eisini upp hví fara nýtslugeldini ikki niður har kunu vit gera nakað sum sum sum
kappingarmyndugleiki ella prísarøðiligis myndugleiki við at gera nakað við tað og tað hevur verið umráðt við í vinnunevndina tey tey bætum
fyi kaili oholm johannesen ger sovæl ja takk fyri frú forkvina hvat hevur hetta merkja fyri tann almindiliga bankakundan altso hetta er eitt sovorut lógaruppskot sum vit kenna væl til kava verið rekkið av teimum ella røð av teimum vissi eg vissi eg skyldi eina banka eina millión ella fimm hundrað túsund krónur tá teg snakka um at seta ta dupulta av er tað fyri eitta einkulta lánið hjá mær ella er tað fyri eina røð á lánum sum bankarnir ofta stattin hvussu stórtir er rein kki mangi til hasa greinina av kundum hví hava tey fingið nakað við nevndini hví skal eg seta dupultsnaav sum skyldi tileitt banka hví skal bankin tað reint praktiskt hvíer mann komin fram til at tú skalt dobla dopp at bankin setir máu tapa eina millión visi eg bara skildi eina banka fimmhundrað túsund
hví hvat er grundið
yl ger soæja sum eg hevði var ha han á o so so kunnu onkur fengar meg at skraiva beininm tað gjørdi kalli jogholm johannesen nú tí eg fái ikki svara heilt útøkiligauppá tann spurningin uttan tað eg haldi heta va ordnir skoli sum reistur tað eg haldi ikki eg sigikki nakað skeivt við at siga at at tað sum verður víst á tað er at við teimum herdu krøvunum so er tað fyri fyri mist líkahildin lán ella tá ið tá ið tá ið tá ið kreditorur kemur í stovar trupulleikar at so eru nøkur eyka krøv g haldi soleiðis soleiðis soleiðist her yvir tí ha h men men tað evur púra altso eg taki fult undir við og tað haldi hesar uppgávana hjá løgtinsfólki g haldi eg havi stóra virðing fyri tí at mann mann nærtuhur hugt eftir tí fer hetta at merkja tað at ti dømisa set hús eigari sum kemur í trupulleikar ella ein ein ein ein ein minni vinnufyritøka at honn knapt atvera ein automatikkur í jamen so fært tú eina freist so ert tú so ert tú so ert tú burtur og og hørð eyka krøv til avsetinga sum er tað upaftur verri at at at fíggja men men men eg haldi t vinnurnevdin heur viðgjørt tað og tann vandin er kanska ikki so stórur sum vit kanska upprunaliga hildu tá ið tá i tá ið lógin
umnvartil fyrstu viðgerð so haldi ikki han sagt nakað skeivt
takk fyri annikaolsen ger sovæl ja takk fyri ja tað er ofta soleiðis at tá mann hevur eina nevnda viðgerð so verðr mann ofta klógare tí at eg eri nokk ein av teimum sum halda at t hetta her økið átti at verið yvirtikið og á fíggjareftirlitið eisini var á føroyskum hondum men tað sum kom fram undir viðgerðini tað var at bankakervið er jú bundið saman í eitt størri altjóða net og um so er at mann ikki samtykkir tílíka lóggávu sum hesa so skula bankarnir í hvørjum einstaku føri út at grundgeva fyri hví at teir eru ein tryggur banki so uttan mun til tað koma eisini fram undir viðgerðini at hetta her var á føroyskum hondum so var ynskið hjá bankunum framhaldandi at samtykkja hesa lóggávuna nettup fyri at yvirvísa teir samstarvspartarnar sum teiy hava úti í heimi at tað er ein tryggur banki at samstarva við í føroyum og at tað ikki er ella føroyar ikki er eitt háresikuland tá tað kemur til hesi viðurskiftini so tað kann kanska tykjast eitt sindur lætt bar at siga at vist tað var á føroyskum hondum so sloppi og kr und á hesum her eg trúgvi ikki at okur sloppi undan tí
men sjálvandi
akk fyri høgnihoydal ger sovæleg e rættilga samdur við anniku olsen á akkurát í tí ati atiog nú skal gikki vra í partapolitskur e er eri landssýrsmaður fyri alt tingið men vvit so taka tað at fáa tað føroyska hendur vt duvit hu vit høvdu vit høvu fingið eina einfaldari tilgongd men vit høvdu framvegis verðið noydd at setta hesar reglurnar í verk tær altjóðu reglurnar á ein smitligan hátt og eisini við eisini í stórum og tungum lógaruppskotum tað sum sjálvandi hevði gjørt ein mun tað var sum vit høvdu vist ein eftirlitsmyndugleika sum meira kundu fyrisitað hetta í mun til tørvin og á kentskapin til tað føroyska marknaðin men tað hevði ikki verið lætt og tað hevði framvegis kravt tað eins og ísland norður at gera at vit næstan automatiskt skuldu sett antan egeslóggávu ella altjóða lóggáva sum heild í verk og akkrat í hesum døgum e tað var andik osinar eisini inniá so haldi eg tað er ongantíð meira týdningarmikið nú eisini við teiri spentu støðuni í í heiminum trygdarpolitiskt at føroyar siga at vit hava púra tær somu reglurnar sum hini londini hava vit ikki nøkur nøkur nakrar vandi fyri at verða brúkt til
nú hevur hetta ikki hvítvás men at vera brúkt til nakað kann man siga vandamikið í fíggjarligum høpi og eisini tí haldi eg neyðugt at fáa samtyktis á lógkálum men men tað gevur tað føroyskt sum verður ikki nakað lættari men tað verður lættari at fyrisita ongsvegna í mun til samfelagið
arntakk fyri frú forkvina tað er eingin ivi um at bankavirksemið snýr seg bara um ein ting tað er álit mannmá hava álit á skipanina okur hava sæð tveir amerikanskar bankar nú heilt nýliga rilla okur hava sæð tveir kmpistórar europeiskar bankar zuis og rilla og tað er úti lukkandi upp á grund av at mann hevur ikki álit á at teir eru sunnir og sterkir nokk okur muga fyri gudlskild ikki fara inn á at beginna at dereogulera føroyska bankakervi fyri gudlskylda ikki tí tað berst óbótaligan skaða fyri land og
fólk tað verður tað
takyriygersæeg hav má eg siga meg vera púra samdan við við við erard joensen akkvát á tí og eg veitku he skal enda við tí tað er mnn sal av sett hvat mann sigur sum sum sum landstýrisfólk men mín mín vón er ein at tan reguleringin mann ger nú og tað tað sigur mann er endamálið vit hava ongantíð upplivað tað fyrr at skuldu tað komið ein trupulleiki og tað rokni eg iki við at fá nakan máta hendir her í føroyum hóast vit hava sæð nøkur ting á altjóða fíggjarmarknaðin tað haldi landsmarkinin afturu greitðir frá ta e suld ikk fað nakan vandi her men tað sum alt endamálið verið við nógvum av hesum nýggju lóggávunum á sum regulera fíggjarmarknaðin tað er eisini at bankarnir sjálvir skulu kunna fíggja tavista gongur partvíst galið ella heilt galið onkrustaðni og tað mugu vit halda fast við tí at vit hava altso upplivað so oftani at kemur tað ein trupulleiki sum nettupp byggir álit ella væntandi álit sum erard joensen sigur so hevur altso rokningin altíð verið turkað av upp á tann meinið at borgarin eg vitki vussu nógv skaltgjaldar hava goldið til orsaka meg til tað sum eg fari vitleyst fram á fíggjamarknaðin
tað má ongantíð henda aftur takk fyri næstu røða eg verður bára steinhildsen
esæja takk frú forkvinna orsøkin tal er tað ikki orð í hesum málinum eg haldi hetta er serastóran týdning eisini fyri ati eg fari at taka eitt sindur aftur í søguna tí at vit sita nú her sum løgting sum avgerandi lóggevandi myndugleiki fyri føroyska samfelagið og skulu eisini taka við ábyrgd viss hettagongur galið og tað vil eg minna á og fleiri av var ini á tí her at eitt bankakervi byggir hundrað prosent á álit og vit hava tíverri í føroyum uppliva alt ov ofta at tað álitið er fokið og at bankarnir í føroyum eru farnir v heysum vit hava havt bankakreppur ja bæði í føroyum o úthoyminum í tretivunum hálvtrýssunum hálvfjerðsunum hálvfemsunum og so seint sum tvey túsund og tíggju fór tann seinasti føroyski bankin húsagang nú sita vit her trettan ár seinni og tosa um hoyri fleiri røddir eitt sindur her skulu vit fylgja hesum strangu reglunum eru teir ikki for strangar til føroysk viðurskiftir forkoma vit ikki liðiligheitini hjá bankunum og sovíðari tá fara mínar landkøkkur at ringja tí nú beginnir peduli aftur at svinga hinvegin akkurát sum teir gera altjóða at nú skulu vit lætta eitt sindur um hjá peningastovnunum so teir skulu sleppa eitt lítið sindur lættari skulu teir sleppa lættari í føroyum enn aðrastaðni og hví vilja vit at bankarnir taka størri risiko fyri síðan tá tað rekur eitt sindur ímótir so standa vit her í løgtinginum aftur skulu taka ábyrgd fyri nú fer aftur ein peningastovnur á húsagang tá vænti eg at vit øll sum sita her í dag renna langt vekk hatta vit onga ábyrgd av hatta er hini hatta er bankaleiðslan og hatta er ábyrgdarhavandi og so víðari sum hava skyldina men tað er nú vit kunnu handla tað er nú vit skulu hava tryggja tað álitið sum krevst í bankakervinum ikki bara internt í føroya landið men eisini altjóða og nú snakka mær nógv um eftir eslóggáva so víðari ja men hvar er hendan eslóggávan sprottin úr hon er sprottin úr teimum bankaheimsbankakreppunum sum hava verið hesar uppsamlingarnar sum eru gjørdar ár um ár um ár um ár nú í eini fimtan ár koma aftaná ta stóra bankaskrallið fíggjarkreppuna sum viðførdu eina búseftirfylgjandi í nógv ár sum sveiy ógvuliga ógvuliga hart tíbetur ikki so hart fyri tann meiniða borgaran í føroyum ja parsteiðararnir í peningastovnunum sofóru heysin í føroyum mistu pengar men teir sum høvdu innstandandi vóru væl tryggjaðir í tí trygdini vit høvdu í dag við einum felags fíggjareftirliti í ríkisfelagsskapinum tað kostaði ikki í landskassanim eina tí einastu krónu ikki eina tí at vit vóru tryggjaðir tað skallið kostaði kanska tvær milliardir her og nú teir pengarnir tíbetur kanska bróðurparturin komin aftur og teir eru goldnir av bankakervinum við tí trygdini sum hann hevur stillað frá bankaverðini sum ein fylgi av bankaella fíggjakreppuni í tvey túsund og átta so eg vil bara ávara ímóti at vit nú í føroyum fylgja hesum her vanliga rákinum at nú var tað so lankhanir í bankin far in heysin so svingaðu tykkum eit lítið sindur yvir aftur og gera tað eitt lítið sindur laðiligari og lagarligari og ikki líka trygt sum aðrir bankar ábyrgdin liggur her í løgtinginum landsstýrinum at tryggja at vit kunnu standa uppi eisini tá ið tað rekur ímótir og siga vit hava eitt trygt og gott bankakervi sum ikki leyp framav hóast tíðirnar vóru góðar og tað haldi eg rós til føroysku peningastovnarnar og til føroya løgting og landsstýrið fyri sovitt at vit hava dugað á staðið ímótir nú tíðirnar hava verið ovuronsgóðar í nógv ár síðan fígjarpuna og fyri sovit eisini partvíst ígjøgnum fíggjakreppina í føroyum so hava vit allíkavæl ikki slakað vit hava hilduð fast vit fylgja altjóða reglum og út aftur til hevur tað eisini týdning fyri interbanking ella korspundentbankar og annað at tey vita at í føroyum fylgja vit altjóða reglum seta tað regluverkið í gildi óbroytt sum aðrir peningastovnar kring heimin hava so hatta haldi eg var
tað sum eg vildi skoyta upp í orðaskiftið í dag takk fyri vágkvøldið ja takk fleiri viðmerk
skingar tann fyrsta frá kailio holm johannesen ger sovæl ja takkfyri hara formaður eg eri púra samdur at tað skulu vera strangkrøv og vit skuldu slekkij slakka upp á tað men tað er bara spurningurin til bárastein nielsen tað er vece bárastein nielsen lænir mær fimm hundrað túsund krónur og eg eri ein góður betalari tað sum eg spyrji ella ví spurningur hvat eru vinklarnir upp á hví skalt tú so seta eina millión av tí at okkara banka fór skrambladdi hey sum var í tvey túsund og níggjuog tíggju a tað var ikki uppá nógv føroyskaltso tað var nógvar útlendskaringsmangir hvar ann hevði verið púbara koyrta hædd og føroyingarnir eu rokningina men tá føroysku lánini altso fríveri í føroyskum húsum tað er cekkntúmonnals vit skylda ólukksáliga lítið orsaka frú forkvinna vit skylda lítið í okkara húsum í
hey
bárasteinielsen gersvæja takk frúu forkvinna ja tíbetur og tað er eitt regluverk og kanska ein ótti sum er ligið í føroyska fólkinum heilsígan bankakreppuni í hálvfemsunum at fólk hava ikki viljað belánt seg yvir skorsteinin tey hava viljað betalt síni lán aftur í mun til nógvav okkara grannalondum har mann alla tíði lænir upp undir loftið og eitt sindur upp um skorsteinin um at læni fríviri allar tíðirnar fyri at skylda bankan um pengarnar og kunna høgga sær gjøgnum lívið kann mann siga tað er munurin á í føroyum og útheiminum og tað er til góðar til gaks fyri føroyar og føroyska búskapin tá tað kemur avsetingarnar so er hattaoleiðisar í dag at tá tú lænir til eina kommunu so skalt tú ikki seta ein kjarningapital av telda tá tú lænir til tað almenna fyri sovítt heldur ikki men tá tú fert til vinnufyritøkur so er tað ein lykil sum verðu brúktur tá tað er til privat cetarhús eg tori ikki at siga tí í munan var bygd uppí men tað er tað nokk innhast inni tí virðini er ymisk er tað ein annan lrykil og tær reglurnar sum nú varu settar í gildi eru nokk sær ljósini av at visi tú beginnur at læna pengar til hattar so veit mann at vissi hasin beginnira rilla so er nokk okkurt annað á veg eg giti heftr einum eyka trygmans setur inn har uttan at eg hava nógvur
í til at siga tað
n erta hennikold gersæja frú forkvinna eg haldi at altso fyrinøkrum árum síðani so varð eftir e verið undiwaiis nokk so nógv árug høvdu okur broytahr hera reglarnar rættarnevndin fór ein af tila íslands at hyggja eftir hvussu teir gjørdu har øhog tasum tær komuð afturvið tað var nokk so stoypilsi tað var eitt stórt tlefak sum var í velmaknni tá otað koyrdi døgn runt við reglum úr es tað sótu týðarir enn tríggir fýra tíðar rundan um at tey telur faktiskt og týdi hvat tað berýddi sum egs sendi og so góðtótu í íslandi tað bar ikki til diskussión so at at hetta her at billa sær inn at mann kann liva eina lukkuliga tilveru uttan at at prøvast at at fylgja nøkrum reglum eg má siga at eg eri skeptiskur tá ið fólkaflokkurin er ímóti enn son so heg eri serliga skeptiskur yvir fyri tí

bárasteinilse ger sovælja takk frú forkvina eg havi eisini verið hasa ferðina við rættarnevndini í íslandi og eg má siga sverið at nú sigurhann tríggjar fýra tíðar eg minnist meg rætt so var tað seytjan fólk sum sótu burturav og týddu es lóggávu fyri at seta hann í gildi áðrenn hon kom í gildi í es londunum so teir liggja ikki man sigu sjóvarfallið av sær tá tað kemur til hattar og og tað sum eg alla tíðina havi ilt við at skilja tað er tað mann allar tíðinar snakkar um at vit skulu yvirtaka fíggjareftirlitið tí so kunnu vit sjálvi bestemma hvat virðir húsini hava í føroyum og hvussu nógv v seta av krevja av bankunum su víðari tá ringja allar allar álarmklokkur hjá mær tað betýðir í í stuttum tað at vit ætla okkum at yvirtaka fíggjarøkið fyri at gera tað lættari hjá pankunum at læna pengar út soleisir at minnis skal avsetast móti tapi og sovíðari tá eg vandi á ferð og tí vil eg ávara staðiliga ímótir at yvirtaka
nýggja eftirlit
gjørt væl ja fyri forkynna sum røðarin lýsir so hevur rákið verið púra greitt at tá tað kemur til privatir bankar so vil mann hava krøv krøv og meira krøv og spurningurin er kanska skilagott at seta nógv av hasum spurningurin er mann sigur sigur stopp men samstundis hesir somu politikarar sum kring heimin hava sett krøv til privatir bankarnir so hava teir við tjóðbankanum koyrt negativa rentu trýst rentuna niður í bátt tí mann sigur við samtíð skulu vaksa vaksa og vaksa mann er ikki nøgdur við tjóðbankanum rentuna niður í bátt mann sprænir pengar inn úr tjóðbankanum inn í landskassan og so standa vit her í dag við einari høgari inflatión ja sum ongantíð fyrr altso øll føroyum skulu heilt aftur í hálvfjerðsunum fýrsunum til at síggja hesa støðuna so eg haldi ja men mann sigur tí skilagott við krøvum at samstundis sperðanumann pengarin um hann má blíð við hetur eingin at enda
ja
rasteinielsenja takk frú forkvinna ja eg má siga at eg eg óttaðist ta gongdina sum var gjøgnum øll hesi árini aftan á fíggjakreppuna at mann í øllum heimsbúskapinum segði nú spræna vit pengar inn fyri at fáa gongd á búskapin aftur tí alt varð farið niður úr arbeiðsloysið bæði í ja teimum suðureropeisku londunum kanska serliga var hen ir fimmogtjúgu prosent og sovíðari so mann gjørdi alt bæði frá amerikanskari síðu europeiskari síðu í asian hevur tað verið ein búskaparvøkstur sum hevur sagt spyrjað sjey til alt tey síðstu árini kann man siga men rokningina hana síggja vit nú so kom korona so skuldi mann aftur spæða enn meira pengar inn fyri at spaja undir búskapin rokningina hon er komi nú við inflatiónini hatta er tað sum búskaparfrøðin giti eg urdi vitað allarhelst hevu er vitað men siggurt havi politikararnir verið so grammir at fáa gongd á búskapin at teir hava spaðað til og spaja til og spaja til fyri at fáa gongd á og tað kann ikki annað enn føra ein øktan eftirspurning
og tann eftirspurningurin føroyska nøktin frá seóð
takk fyri jenis arana ger sovæl nú tá ið tað varður frú forkvinna nú tá ið tað verður tosað um vitjanin í íslandi so var eg áh ella einari av mínum vitjanum í brusel við uttanlantsnevndini tá minnisku nemliga lópi egst í íslandi sum segði við okum at og tað er nógv ár síðan tá vóru tveyoghálvfems prosent av allari lóggávuni í íslandi eu lóggáva tað gjørdi indryg pá meg tað gloymdi g ongantíð aftur men eg ætlaði t spyrja fyrrverandi løgmann um er einki mark fyri hvussu langt má beiggja skeg er ikki okkurt um tað sum vinmenninir hjá hennikaold í fólkaflokkinum siga at okur mugu tora at at fara og siga nei altso hetta her hetta er eitt land við fimmoghálvtrýss túsund menniskjum og ikki trý hundrað og hálvtrýss milliónir er er ikki ein ein ein logikkur í at at tað eigur at vera ein munur har

rasteinilsengja takk frú forkvinna nú kanse siga nú eri eg ikki bankamaður men eg í øllum førum í øllum teimum hoyringunum sum eg havi verið við til í fíggjarnevnd og í ávísum nevndum ogso víðari tá bankar ev inni so hevur tað við eitt ynski frá bankunum um at fylgja altjóða lóggávu tað er nakað við at gera fyri at teir úta til kunnu vísa á at siga ja vit fylgja allar lóggávurnar tað er nakað við korfulentbankum interbaning og sovíðari ger alt lættari og tí giti eg at bankaloyðslurnar mær vitandi eisini framhaldandi ynskja at fylgja tí men sjálvandi er altíð okkurt mark men eg má bara siga at søgan burdi hvussu havt lært okkum at vit eiga ikki at hava so øgiliga nógvir legarligar reglur enn øll onnur tí tað hevur sanniliga eisini gingið galið við bankum í føroyu
takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum máli so vit fara at atkvøða í løgtingsmáli tveyoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúguja vit er liðug at atkvøðt har vórðu trýogtjúgu atkvøður fyri sjey athvørur ímótir og eingin varð blonk málið fer soleiðis samtykt víðari til ð vit fara víðari skránni í dag sum er onnur viðgerð av uppskot til løgtingslóg broyting í løgslóg kommunustýrið til kommunustýrislógin broyting av skuldarmarki er tað nakur spyr um orðið forkvinnan í fíggjarnevndini eyðul samuelsen fær orð
ger so væl takk fyri frá forkvinna hetta er ein mál sum ruth vang landsstýrismaður í fíggjarmálini hevur lagt fram tann sjeynda mars í tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð tann fimtunda
á mars er tað beint fíggjarnevndini skal vera friður í salinum meðan álit verða lisin upp vinarliga kunnu tit hava virðing fyri tí tað er eygumn samuelsen sum hevur orðið ger sovæl nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tjúgunda apríl tvey túsund og trýogtjúgu og undir viðgerðini so hevur nevndin havt fund við kommunufelagið og landsstýrismannin í fíggjarmálum ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar í eftirmetingini av eldraav at eldraøki varð lagt út til kommunurnar frágreiðing frá einum arbeiðsbólki í desembur tvey túsund og einogtjúgu verður mælt til at broyta skuldarmarkið hjá kommununum so skuldarmarkið verður hækkað við teimum flytingum sum fara frá landi til kommunur hetta hevur fíggjarmálaráðið lagt uppskot fyri løgtingi um at fremja í verki tað hevur við sær at umframt tær samlaðu persónsskattainntøkurnar eftir grundarlagnum sum verður ásett í kunngerð verða allar flytingar frá landinum lagdar afturat skuldarmarkinum áðrenn loyvi krevst frá landsstýrisfólkunum til lántøku og broytingar í lánitreytum nevndin tekur undir við hesum broytingum og vísir á at tað ikki bert verða verandi flytingar frá landinum her uppií eftirlønarskattur og endurgjald fyri dis og fass og aðrir frádráttir men eisini møguligar nýggjar flytingar frá landi til kommunur eitt aktuelt dømi kann gerast flytingar frá landinum í sambandi við tilfeingisgjøld kommunali parturin av partafelagsskattinum verður framvegis ikki partur av grundarlagm nevndin staðfestir at útrokningargrundarlagi fyri eina álíkning síðani tvey túsund og trý áhaldandi hevur verið ein kommunuskatstur á trýogtjúgu prosent og nevndin metir ikki at broytingin í skuldarmarkinum gevur gevur orsøk til at broyta hetta í viðgerðini á málinum er ikki er ikki nakað komið fram sum leggur upp til ait grundarlagið á trýogtjúgu prosent eigur at verða broytt nú av øðrum orsøkum men heldur ikki nakað sum hevur við sær at nevndin metir orsøk verða at broyta skipanina har landsstýrisfólkið hevur heimild at broyta grundarlagið nevndin metir at hóast hetta uppskotið ikki hevur við sær at kommunali geirin fara størri fíggjarligt grundarlag ella fíggjaeldraøki so hevur øktað skuldarmarkið við sær at frælsi og møguleikin hjá kommunum at leggja soleiðis til rættis at millum annað íløgur í eldraøki í størri mun kunnu fremjast og har kann eg so skoyta afturat at sum vit hava sæð í ískoytinum til karmarnir so verður tørvurin íløgurtørvurin hjá kommununum mettir at vera sera stórur tey næstu næstu fimtan árini millum annað til eldraøki við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri frú forkvinna ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum so uppskotið til løgslóg um broyting í løgslóg um kommunustýri tað fer til atkvøðugreiðslunija vit eru liðug at atkvøða tað eru tveyogtretivu atkvøðu fyri tar er eingin atkvøðu ímóti og eingin atkvøða er blonk og hetta málið fer soleiðis samtykt víðari til triðju viðgerð vit koma so til fimta mál á dagsskránni í dag sum er onnur viðgerð av tingmáli nummar níggjuoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald meirvirðisgjaldslógin og tað snýr seg um longda freist fyri at fáa endurrindað meirvirðisgjald av íløgum í almanna gagni frítíðarvirksemi og tað er eykun samuelsen forkvinna í fíggjarnevndiniu
um aftur fær orðið ger sovætakk fyri frú forkvinna ja hetta málið er einlagt fram tann sjeynda mars og tann fyrfimtanda mars er tað kom beint fíggjarnevndini og vit hava viðgjørt málið á fund ið trettandaítjúgunda apríl í tvey túsund og trýogtjúgu undir viðgerðini á málinum hevur nevndina fund við próvstadømisráðið saman við føroya stivsstjórn og landsstýrismannum í fíggjarmálum saman við taks ein samd nevnd hevur hesar viðmerkingar umsóknarfreistin fyri at fáa endurrindað meirvirðsgjald av íløgumi á almannagagni frítíðarvirksemi gekk út einogtretivnda desembur í tjúgu tveyogtjúgu og heimild er sostatt ikki fyri at nýggjar verkætlanir kunnu gerast partur av skipanini sum støðan er nevndin tekur undir við fíggjarmálaráðnum um at tað hevur verið ein góð skipan ið stuðlar felagslívinum kring landið og at skipanin eigur at halda fram nevndin metir somuleiðis at skipanin tænir sínum endamáli tá ið tað í miðal verað endurgomnar umleið seytjan milliónir krónur um árið fyri slíka bygging skattamyndugleikin hevur víst ái ivamál um kum kirkjuskattur kann koma undir at vera gáva ella sjálvboðinð og óløvnt óløvnt arbeiði nevndin tekur undir við nágreiningini at sjálvboðin innsamling her uppi í vanligur og staðbundin kirkjuskattur eigur at vera partur av grundarlagnum fyri at gerast ikki vinnuligt almannagagliðfrítíðarvirksemi tað eru í løtuni fleiri verkætlanir ávegis har henda skipan er ætlað at vera partur millum annað hevur fólkakirkjan fjúrtan verkætlanir kring landið sum eru ávegis skipanin við afturbering av meirvirðisgjaldi koma upprunaliga í staðin fyri stuðulsjáttanin á fíggjarlógini sum hevur givið teimum ið fáast við slíkar verkætlanir kring landið ein fastan leist har tað ber til at siga frammanundan um stuðulin fæst ella ikki tó hevur henda skipanin somu umsitingarligu avleiðingar sum aðrar skipanir har stuðul verður veittur gjøgnum frítøku av meirvirðisgjaldi nevndin leggur til merkis at tað ikki tykist vera nøkur serstøk orsøk til at skipanin skal leingjast við trimum árum hesa ferð og mælir tí til at skipanin verið longd við fimm árum í hesum umfari hetta verður somuleiðis tilmælt havhandi í huga at ein stórur partur av árinum longu er farin av hesum árinum og at íløgur í ítróttaandløksamkomuhús kirkjur skóthús og so framvegis ofta taka langa tíð at fremja í verki frá tí at hugskotið er til staðar til verkætlanin er veruleiki nevndin heitir somuleiðis á fíggjarmálaráðið um at gera eina eftirmeting av skipanini áðrenn hon verður løgd fyri løgtingið aftur so støða kann takast til hvør skipanin skal gerast svarandi ella broytast nú hon hevur virkað fyribils í meira enn tíggju ár nevndin setir tí fram oljóðandi broytingaruppskot í paragraf eitt nummar eitt verður í stykki tvey nummar trý tvey túsund og fimmogtjúgu broytt til tvey túsund og sjeyogtjúgu og við tí viðmerking at við hesari broyting verður skipanir longd við fimm árum heldur enn við trimum árum við hesum viðmerkingum og broytingaruppskotið tekur ein samdnevnd undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið tað vil siga at vit halda teg er at t at alt talar fyri at mann í staðin fyri trý ár setir fimm ár og at mann so fær eina ordiliga eftirmeting gjørdi av skipanini so at mann ikki skal koma javmt og samt og leingja skipanina trý ár fimm ár tvey ár sum tað hevur verið men heldur tekur støðu til skal henda skipanin verða verandi ella skal hon takast av aftaná hesi fimm árini takk fyri frú forkvina
takk fyri ja tað er soleiðis ati broytingaruppskotið er ikki komið út á skipanina so vit fara at byrja tingfundin aftur klokkan vit fara at hava steðg nú vit byrja aftur klokkan tólv fimmogfjøruti vit hava nevnda døgurðasteðgið nú og eg fari t heita tingfólk um at møta tólv fimmogfjøruti tí tá fara vit at byrja við at atkvøða fyrst fyri broytingaruppskotinum frá fíggjarnevndini og so fyri málinum sjálvum áðrenn vit fara undir víðari viðgerðina av málum á skránni í dag

so er tingfundurin uppaftur tikin og eg skal líka boða frá ati tingfundurin í morgin hann byrjar við at minningarorð verða lisin fyri hilmarkass sála fyrrverandi løgtingsmann og tí fari e at heita á tingfólk eg fari o biði um at eg friður í salinum eg fariat heita á tingfólk um eisini at siga við sínar starvsfelagar um at møta til tíðina í morgin og um tey ikki eru til tíðina so ikki at koma inn í salin akkurát meðan minningarorðini verða lisin men tað ver altso byrjanin á tingfundinum í morgin vit fara so undir atkvøðugreiðslu av tingmáli nummar níggjuoghálvtrýss uppskot til løgslóg um broyting í løgslóg um meirvirðisgjald meirvirðsgjaldslógin tað er eitt broytingaruppskot frá eini samdari fíggjarnevnd og vit fara at atkvøða um broytingaruppskotið fyrstja vit eru liðug at atkvøða tað eru seksogtjúgu atkvøður fyri tað er eingin ímóti og tað er eingin blonk og vit fara so at atkvøða í málinum endaligt soleiðis broytt ella við hesi broyting ja vit eru liðu at atkvøða og tingmál uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um meirvirðisgjald endurrindan av meirvirksgjaldi á íløgumi í almanngagni frítíðarvirksemi er hervið eimælt samtykt og
dag fer soleiðis víðari til triðju viðgerð vit fara so víðari skránni til sætta punkt á skránni í dag sum er onnur viðgerð av tingmáli nummar níggjuoghálvfjerðs uppskot til asamtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum í tjúgu tveyogtjúgu og skal spyrja hvør biður um orðið bjarni hammer fær orðið ger sovæja takk fyri frú forkvinna hetta her er sum sagt uppskot til samtyktar um tilráðingarnar frá útinorðuráðnum í tvey túsund og tveyogtjúgu jenis arana eydis hartman niclasen hennrikold karlott hergarson bára lakini og erling eitesgaard løgtingsmenn hava lagt málið fram tann sjeynda mars í trýogtjúgu og aftaná fyrstu viðgerð einogtjúgunda mars í tvey túsund og trýogtjúgu er tað beint í uttanlandsnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann sjeyogtjúgunda mars og tann trettanda apríl undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landstýrismannum í løgmálum bjarna kárasom petersen útnóðuráðið er ein samstarvsfelagsskapur millum løgtingið grønlendska landstingið og íslendska altingið ráðið samstarvar við norðurlandaráðið men er ikki partur av felags norðurlendska samstarvinum útnorðuráðið ger útgreiningar og tilráðingar í málum sum hava týdning fyri londini í útnorði undir viðgerðini hevur nevndum fingið upplýst at partar av tilráðingunum sum norðurlandaráðið hevur samtykt ikki altíð verða settar í verk tí mælir nevndin til at landsstýrið fylgir hesum upp og útgreinar tilráðingar sum eru gjørdar undanfarna ár soleiðis at tilber at fylgja upp at fylgja við í hvørjar tilráðingar verða settar í verk og lutvíst í verk ella ikki verða settar í verk nevndin er eisini fingið upplýst at útnorðuráðið ikki hevur naka játtan á fíggjarlógini og ta avmarkar útnorðuráðið í at fremja ávís átøk og tiltøk nevndin mælir tí til at landsstýrið setir eina ávísa oyramerktarjáttan av til hetta her endamálið nevndin hevur síðani býtt keg við eini meiriluta og ein minniluta meirilutin sum eri eg sjálvur bjarni hammer liljan veiði annika olsen sólvit nólsøe og bárastei nielsen okur taka undir við málinum og mæla løgtinginum til at samtykkja uppskotið so er tað minnilt minniluti og eg havi fingiðverið biðin um at lesa tað upp eisini tað er jenisarana og jakub vestergaard tær taka eisini undir við uppskotinum við undantakið av einum tilráðing nummar fýra punkt tvey av fýra og tær seta tí sofram soljóðandi broytingaruppskot sum mælir løgtinginum til at samtykkja hetta broytingaruppskotið broytingaruppskotið am tað er soljóðandi løgtingið tekur undir við hjálagdu tilráðingunum frá útnorðuráðnum tvey túsund og tveyogtjúgu tó við undantakið av tilráðing nummar fýra punkt tvey løgtingið tekur til eftirtektar
viðurløgdur frágreiðing um virkið ráðsins í tvey túsund og tveyogtjúgu hesn minnilutin tekur undir við broytingunum hesum minnilutin tekur við hesum broyting undir við málinum og mælur á løgtinginum so til at samtykkja uppskotið so frú forkvinna so tera eit broytingaruppskot men annars er tað annars tekur nevndina undir við málinum takk fyri frú forkvinna ja takk fyri sumi formaðurin nevndi so er tað eitt broytingaruppskot og vit fara nú at atkvøða um tað broytingaruppskotið fyrstja tað eru trýogtjúgu sum hava atkvøtt tað eru tey sum eru til staðar í salinum og tað eru seks atkvøður fyri í hesum broytingaruppskotinum tað eru seytjan atkvøða ímóti og tað er eingin blonk og broytingaruppskotið er sostatt falli og tað merkir so at vit fara víðari til at atkvøða um upprunauppskotið til samtyktar frá útnorðráðnumvit eru liðug at atkvøða tir nítjan atkvøðu fyri uppskotinum ter fýra atkvøður ímóti tað er eingin blonk og uppskotið er soleiðis samtykt sostatt samtykt og avgreitt frá løgtinginum vit fara víð
díðar í skránni vit fara til aðru viðgerð av tingmáli nummar fýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tjúgu tveyogtjúgu og um frágreiðing um virkiráðsins í tjúgu tveyogtjúgu og hvør biðr um orðið tað er bjarni hammer ger sovælja takk fyri frú forkvina hetta er so samband við tilráðingarnar frá norðurlandaráðnum erling eidesgaard og joandal løgtingslimur hava lagt málið fram tann sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð tann einogtjúgunda mars er tað beint í uttanlandsnevndina og nevndin uttanlandsnevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann sjeyogtjúgunda mars og trettanda apríl undir viðgerðini hevur nevndin havt fund fyri landsstýrismannum í løgmálum bjarna kárasum petersen norðurlandaráið hevur sjeyogfýrs limir sum umboða øll norðurlondini saman við álandi eisini føroyski tinglimirnir í norðurandaráðnum leggja á hvørjum ári fyri løgtingið árligu frágreiðing um hvat eg farið fram og hvørjar tilráðingar í norðurandaráði hevur samtykt fyri árið viðmerkingarnir eisini til hetta málið tað er nakað sum undanfarni til at nevndin hevur fingið upplýst at partar av tilráðingunum sum norðurlandaráðið hevur samtyktk undanfarna ár ikki altíð verða settar í verk tí mælir nevndin til at landsstýrið fylgir hesum upp og útgreinar útgreiningar sum eru gjørdar undanfarna ár soleiðis at til ber at fylgja við í hvørjar tilráðingar verða settar verk hvørjar verða settar lutvís í verk og hvørjar slett ikki verða settar í verk og tað er ein samdnevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og mann ætlaði at gera soleiðis ær atlandstýrismaðurin ger eina útgreining eina ferð um árið hvørji
mál hvørji tilráðingar mann hevur fylt hafur fylt upp upp á hvørja seta verk og hvørja slekkja seta verk og so tá ið landsstýrismann kemur inn næstu ferðirnar tá ið tær næstu tilráðingarnar koma so ger mann eina uppfylging av tí listanum sum er gjørdur teyði seinastu árini og so fær mann
um ikki annað fylt eitt sindur við hvat hendi við hesum her tilráðingunum
sum koma frá í hesum førinum norðurlandaráðnum takk fyri frá forkvinna takk fyri síðan er tað johandahl sum hevur biðið um orðið ger sovælja takk fyri eg eri faktiskt sera nøgdur við ta niðurstøðuna sum bíða líka tað er alt alt alt ovv friðalidt í tingsalinum tað eru minst tríggir ella fýra fundir sum eru í gongd nú nú er tað jóhandahl sum hevur orðið ger so væl ja takk frú forkvina eg nøgdur við at útanansnevndan ger hesa viðmerkingarnar til áliti sum sum eru gjørd har nú verði bæði eg sjálvur og nigeitskrá gjøgnum forkvinnuna nýggjur í í í norðoyndaráðnum í hesum umfarinum og tí eru okur á góðlum grundum ikki kunnaðir um hvørji mál av teimum rekomentatiónum sum hava verið tilmæltar eru gjøgnumførdar og hvørjeri ikki gjønumførdar og eg haldi atað er skilagott at mann faktisk á hvørjum ári fyri tað fyrsta í ráðnum sum tinglimur tá ið mann fær rekolmentatiónir á borði fer at vita hvørt tað er resursur til at gjøgnumføra hesa her rekomentatiónirnar sum fyriliggja tað haldi er øgiliga relevant tí at okur vita tað at norðrlandaráðið hevur sett spariknøin á s síðstu árini fyri at klára halda sítna sínar sindur bskettur og sjálvandi gongur tað so eisini út yvir tað arbeiðið sum ferður framt úr ráðnum og kanska eisini tær vekommendatiónirnar sum verða lagdar til jakvurtgreiðsluu og send tar út til ymisku økini at impleimentera eisini og taka undir við so eg haldi tað má ganga hond í hond her altso tað tað má eisini vera soleiðis at okur ikki sita bara og brúka tíð upp á nakað sum g yvirhøvur ker relevant men at okur fáa tey málini í gjøgnum í ráðnum sum eruhava relevans og okur kunnu gjøgnumførast
eg fái tað elvt ikki bara eri ein luftigur dokumentatión sum ikki verður gjøgnumførd tá ið tá ið tá ið skal tað haldi eg ikki er í ordan tí tross alt brúkar mann báði sum limur og sum land tí eru resursir upp á norðnu áir og tí haldi eg eisini tað sum fer fram har tað sum verður sambygt har tað skal vera reelt so eg haldi at tað er ein góð viðmerking sum er komin á borðið takk fyri fólkuna ja takk ein viðmerking frá magnusi rasmussen ger so væl ja takk fyri fólkuna ja
hetta verður júst samtykt á hvørjum ári rekomendatión
ir og og bara fyri heilt stutt at siga at at tann einari argumentatiónur sum er komin í ár er tikin upp faktiskt og samsvarar væl við eitt uppskot sum er komið í tingi í samband við fornu ágang á netum fyri børn sum kom frá norðurlandaráðnum men eisini frá einum tingmanni her og ella umvent orsaka og tað verður nokk samtykt i hvussu er ein samnevnd takk fyri takk fyri jóla dal ger so væl ja tað er júst tað eg haldi at tað skilar hvat mann at tað gongur hond í hond at tey uppskotini sum koma fram og sum mann samdrúms um norðoyargræði í hesum førum eisini í samdrum um at mann setir nøkur nøkur
og ásetingar og kanska nøkur fyltur á so at so at ungdómar ikki kunna sleppa inn á pornu síðu so víðari skilar gott men tað má vera at gera seg galdandi fyri øllum
hon røkir eisini og okur brúka eina rúgvu av av tí og resursum upp á at sita í diskuteristingini og koma fram til reklamatisjonurnar og tí haldi eg teg at tey reklamatisjonurnar sum koma á borðið tey munnu eisini blíva gjøgnumførdar tá tær eru komnar har til tí annars eru tey spillaðu orku og pengum takk fyri takk fyri næstu ráð røða verður bjarni kárasum petersen landsstýrismaður ger so væl takk fyri tú fórstkvinnan eg hugsaði at líka umrøðaði tað her sum sum bjarni hammer joan dallur er inni á við at fylgja upp upp á tær rekommendatiónirnar sum norðurlandaráðið kemur við tað er soleiðis at norðurlandaráðið viðtekur nakur nøkur tilmæli sum mann so aftur samtykkir í teimum nationalu parlamentunum og so er tað í grundini uppgávan hjá norðurlendsku norðurlendsku skrivstovuni ella norðurlendska sekretariati saman við minissararáðunum og samstarvsráðharrunum at útvinna útinna viljan hjá limunum í norðurlandaráðnum og higartil hevur tað kanska verið eitt sindur trupult at taka tær samtyktu resolutiónirnar ella rekommendatiónirnar og bera tær víðari og fáa tær út í lívið men landsstýrismaðurin var til hoyring hjá nevndini um júst hetta her og hevur síðani kannað málið nærri og hevur tosað við sínari samstarvsráðar í danmark og í íslandi og tað er eitt yvirlit hjá formannskapinum sum er ísland fyri árið í ár har sum hann hevur eina eitt slag av statussyvirlit fyri tær ymisku rekommendatiónirnar bæði fyri í ár og eisini undanfarin ár so har er eitt yvirlit landsstýrismaðurin hann fer at finna fram hetta yvirlitið og vísa tað fyri fyri nevndina og fyri limirnar í norðurlandaráðnum og fer eisini at brúka tað til at onkursvegna leggja arbeiðið til rættis
nastu árini fyri hvat mann skal arbeiða við úti í
gmálaráðnum so tað bav ein heilt stutt viðmerking til hetta her við at fylgja upp upp á tær rekumentatiónirnar sum eru har er eitt yvirlit eg skal ikki kunna siga um tað er eitt fullfíggjað yvirlit men eiðis sum eg havi skilt tað so er tað rættiliga væl dagført so landstýrsmaðurin hann fer at finna tað fram
og útflýggja tað til nevndina og limirnar í norðurlandaráðnum
og og fer eisini at brúka tað til arbeiðið frameftir takk takk ein viðmerking frá jenis á rana ger so væl frú forkvinna eg hugsaði bara heilt spontat í sambandi við svarið hjá landsstýrismanninum fyrst eitt sovoríti yvirit eisini yvir rekomentatiónir frá útnorðaráðnum sum okur kundu fingið frá landsstýrismanninum øh tað eri mær vitandi eg havi ikki kannað málið nú er tað norðurlendskasigreteriat eitt sindur meir resursursterkt enn tað í útnorðuráðnum og tí rokni eg við at tað er nemmari hjá teimum at hava yvirlit yvir tær ymisku rekumentatiónirnar eg havi ikki spurt meg fyri í útnorðráðnum men havi kanska eina fyrisiting um at tað er ikki er eitt líka dagført yvirlit um har yvirhøvur er eitt men um ikki so so vóni eg at tað verður gjørt frameftir og tað er eisini kanska í tí ljósunum mann skal síggja hetta her við at geva
gava eykar resursur pengar til útnorðuráðið fyri at kunna fremja slíkt arbeiði og ein rekumentatión hjá útnorðaráðnum er nettupphetta her við at hava ein tovhaldara ella ein koordinerandi myndugleika í útnorðrsamstarvinum tað haldi eg fer at hava ein týðandi týdning fyri fyri arbeiða í útnorðuráðnum frameftir ø men fyri at svara spurningin hjá jens arana løgtingsmanni so so veit eg ikki mareatvirlit men tað ætli eg mær eisini at kanna takk fyri takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og vit fara tí at atkvøða í løgtingsmáli nummar fýrs uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tjúgu tveyogtjúgu o frágreiðing um virkið ráðsins í tjúgu tveyogtjúgu ger so vælja so hava øll atkvøtt tað eru fimmogtjúgu atkvøður fyri tað er eingin atkvøða ímóti og tað er eingin atkvøða blonkt og hetta uppskotið er soleiðis samtykt og endaliga avgreitt frá løgtinginumvit fara víðari í skránni nú og vit fara til ein skrivligan fyrispurning og tað er vit fara at umrøða fyrispurniginummar fýragtjúgu tveyogtjúgu um almenna ognarlutin í banknordigg og føroysk fíggjareftirlit føroyskt fíggjareftirlitið á og nú er tað kanska nakað síðani vit havt skrivligar fyrispurningar so eg skal líka nevna at talutíðirnar eru hesar spyrjarin fær fyrst tíggju minuttir síðan fær svarari tíggju minuttir so fær spyrjarin fimm minuttir og svararin fimm minuttir so fáa onnur tingfólk fimm minuttir tey kunnu taka orðið og koma upp her og pláss er fimm minuttir og tað hava teyvrið
vlaka hann høvi til at gera tvær reisir síðani enda vit við fimm minuttum til spyrjara og fimm minuttum til svarara og hetta er væl at merkja um spyrjarar og svararar velja at brúka alla sína talutíð tað er erlingur eidesgaard sum hevur sett spurningin sum fær orðið fyrstger so væl erling eidsgaardja tingmaðurin eitur ikki ærlingur takk fyri ja nú eri tað ett sindur síðan at eg setti henda spurningin og eg var heilt nýggjur tá og eg haldi tað at eg eg eg emá vera ærligur og viðganga tað at eg nokk hevði tiki eg tók feilr av tveyoghálvtrýss og trýoghálvtrýss men lat tað faraso nú er han her spurningurin er stílaður til akseve johannesen løgmann og og eg haldi eg byrji við viðmerkingunum har stendur at hóast landið eigur fýraogtretivu komma átta prosent av partapeninginum í bank nordik hevur landið sambært viðtøkum bankans bert tíggju prosent av atkvøðunum á aðalfundinum tað hevði verið forvitnisligt at fingið at vita nær og hví hetta hámark fyri atkvøðu er sett inn í viðtøkubankans og um nakrar ætlanir eru um at fáa eina javnvág millum ognarlut og atkvøðustyrkið í bankanum um endamálið hjá landinum við at eiga at partabrøv í bank nordik er at fáa ræði og ávirkan á føroyska bankageiran er vert at hugsa um hvørt hesin leistur er skilagóður tá kundi av røttum verið spurt um neyðugt er at halda fast við tey fýraogtretivu komma átta prosentini í ognarluti ella ognarluturin kundi verið lækkaður til til dømis tíggju prosent annars er tað eingin loyna at góðu triðingurin av ognini í bankanum gevur góðar inntøkur til landskassan áðr um ár hóast ávirkanum er munandi skerd tað sær út til at sera lítil ávirkan fest hóast landið hevur bundið eina hálva milliard krónur við dagsins kursi í banktnorðdik tíggju prosent av atkvøðunum og talirætt í einum banka er lítið effektivari enn leisturin sum kendi danski felagsskapurin kritisku aktionerari nýtur tá hann keypir sær eitt einkult partabræv fyri at sleppa á aðalfund at seta spurningar skulu okur hava veruliga ávirkan á føroyska bankageiran so mugu okur hava eftirlit og fugla ræðisrætt ikki bara partabræv í einum banka okur mugu hava rættu amboðini tað evur víst seg ferð eftir ferð at danska fíggjareftirlitið ið skal eitast at hava eftirlit við føroyska bankakervinum ikki røkir sínar uppgávur í føroyum á nøktandi hátt teirra fokus er ikki her í búskaparkreppuni í hálvfemsunum var fíggjareftirlitið við órealistiskt ógvusligum nðurkskrivingarkravi av sethúsavirðum beinleiðis orsøk til at fleiri túsund fólk vórðu ritin frá húsi og heimi eitt ítøkiligt dømi í tí sambandi var fostbankin sum seinni vístu seg at verða koyrdur á heysum av órøttum fíggjakreppan var verulig og okur høvdu sjálvu skuldina men danska fíggjareftirlitið gjørdi støðuna verri okur merkja framvegis avleiðingarnar í fólkatalinum aftur í tvey túsund og tíggju vísti tað seg at danska fíggjareftirlitið ikki hevði fingrun á pulsinum tá fekk tann føroyski fíggjarmálaráðharrum at vita at alt stóð væl til í eikbanka bara fáar vikur seinni fór bankin á heysum eitt annað dømi er høvuðssæti sum bankt norðdigli at byggja fyri fáum árum síðan men kendi seg noydt at selja beinanvegin tí fíggjareftirlitið kravdi at spildurnýggi bygningurin bleiv niðurskrivaður til eitt órealistiskt lágt virði sjálvt um hann lá mitt í havnini og tað var tí at hann stóð í ipro winsen niðurskrivingin hevði ført við sær eitt stórt tap í rokskapinum hjá bankanum sum ikki hevði verið reelt og reaktiónin hjá bankanum var tí at selja høvuðssæðtið til íleggjara
sum rindaði langt oman fyri ta órealistisku virðismetingina hjá fíggjareftirlitinum dømini omanfyri eru bert nøkur av mongum ið bera boð um eitt fíggjareftirlit sum í besta føri ikki er nøktandi og sum í ringasta føri
e r beinleiðis vandamikið fyri føroyska búskapin spurningurin spurningurin sum okur eiga at seta okum sjálvum er hava okur ráð at lata vera við at yvirtaka fíggjareftirlitið takk fyri takk fyri so er taðarin sum fær møguleika ara og hann hevur eisini tíggju minuttir

fy harra formaður øh svarið e eit sindur langt meni men eg skal royna at koma ígjøgnum tað tað skuldi gingið

erling eidsgaard hann hevur tríggjar spurningar tan fyrsti spurningurin sum hann spyr um tað er nær og hví er hámark fyri atkvøðurnar hjá tí almenna setta inn í viðtøkurnar hjá baknordig og svarið til tað er øh fyri at svara í hesum spurningi verður givin ein frágreiðing um tilgongdina at einskilja føroyabankan landsstýrið ið sat í tvey túsund og fimm gjørdu av at fara undir eina tilgongd at einskilja bankan

rasmussen g weiðu umframt ráðgevingarfyritøkan altfrækt berg a m n ambro varð biðin um at gera frágreiðing um møguligar einskiljingarhættir í hesi frágreiðing vórðu ymiskir einskiljingarhættir lýstir fíggingargrunnurin frá níjanhunrao tveyoghálvfems stóð sum eiðari føroyabanka men hóast fíggingargrunnurin formliga stóð sum stóð fyri sjálvari einskiljingini varð øll tilgongdir framd íð tøttum samskifti við landsstýrismannin í fíggjarmálunum tá varð landsstýrismaðurin í fíggjarmálanum hevði heimild til at geva fíggingargrunninum boð um at fara undir at einskilja bankan uttan at spyrja løgtingið men fyri at kjølfesta tilgongdina politiskt so væl sum til bar valdi landsstýrismaðurin í fíggjarmálanum at leggja soljóðandi uppskot til samtyktar fyri løgtingið og tað ljóðar soleiðis løgtingið tekur undir við at landsstýrismaðurin í fíggjarmálanum heimillar fíggingargrunnunum frá trey hudra og tveyoghálvfems at skráseta partabrøvini í pf føroyabanka á virðisbræva marknaði føroya og selja partabrøvini soleiðis at ein parturi verður seldur bólki bólkum av fíggjarligum íleggjarum og resturin verður seld privatum og stovnsligum íleggjarum sølug og inntøkan av paf føroyabankan skal brúkast til at niðurgjalda landskassanskuld og ella at seta í ein búskapargrunn eitt samt løgting samtykti sjeynda mars tvey túsunog seks omanfyri standandi uppskot í frágreiðingini frá grannskoðararvirkinum spegdu rasmussen o weihe og ráðgevarafyritøkuna azwc berg a mn ambroða varð víst á at tanneinskiljingarháttur ið kundi væntast at geva landinum størstu inntøkuna varð søla til ein strategiskan íleggjara men í staðin varð gjørt av at heita á fíggingargrunnin um at selja partabrøvini til fíggjarligar íleggjarar stovnsligar íleggjarar og prátpersónar høvuðsorsøkin til hesa avgerð var at mann var bangin fyri at um selt var til ein strategiskan útlendskan íleggjara var vandi fyri at bankin fór at enda sum ein felialur av einum útlendskum banka og høvuðssætið serkunnleiki og menning av ymiskum førleikum kom at verða flutt av landinum í omanferðn henda uppskotið til samtyktar varð einki nevnt um nakað av ognarpartir av landinum og heldur einki um avmarkingar í atkvøðurættinum men í politiska fylgibólkinum ið setti varð at fylgja einskildingar tilgongdini var nógv fokus á at tryggja at føroyabankin varð varðveittur sum ein sjálvstøður sterkur og vinnuligur aktørur í føroyska vinnulívinum og føroyska búskapinum og í hesum bólkinum var semja um at landið skuldi varðveitta ein ognarpart í bankanum upp á fýraogtretivuprosent og at atkvøðuavmarkingar skuldu gerast orsøkin til at avgjørt varð at landið skuldi varðveitta ein ognarpart upp á fýraogtretivup sent var fyri at landið við hesum kundi hava eina eina plaein plakerandi minniluta og soleiðis avgera um viðtøkurnar bankanum skuldu broytast ella ikki í viðtøkuni hjá bant nordi um eru reglurnar um hvorum krøvini at finna í stykki tvey níggju punkt tvey er orða soleiðis uppskot um broytingar av viðtøkum og bankans og uppskot um sjálvbodna avtøku og fussión kunnu bert samtykkjast um uppskotið verður samtykt við í minsta lagi tveimum triðingum at bæði greiddum og atkvøðum og á og tí á egalfundinum við atkvøðurætt og umboðar partapeninginum og treytað av at minst tveir triðingar av partapeninginum eru umboðaðir á agalfundinum tað vil siga tá landið eru tveir triðingar skal ta ikki broytast uttan at landið tekur undir við tí viðtøkur bankans fyri at broyta viðtøkurnar kvat er soleiðis bæði undirtøkanar frá tveimum triðingur greidda um atkvøðum og tveir triðingar av tí á aðalfundunum við atkvøðurætti

tvey atlit talaðu fyri ásetingini um atkvøðuavmarking áv tíggju prosent eina atlitið var at landið ynskti at bankin ikki skuldi seljast einum strategiskum íleggjaram tað er í hesum førinum ein øðrum banka men skuldi varðveitast sum ein sjálvstøður banki og tískil seljast til fíggjarligar íleggjarar stovnsligar íleggjarar til vátpersónar ei avmarkiup á tíggju prosent tryggjar at eingin einstakur eigari kann fáa fult raði á bankanum tað vil siga at ta tað er ðaltso et avmarkin fyri landið í hesum førinum so er tað eisini fyri prátan íleggjara tí metir mann ikki nakar er áhugaður at keypa meirilutan og bankanum tá bara fyrá tíggju prosent av atkvøðu rættinum og á tann hátt kan mann tryggja at eingin kann fáa valdið áav bankanum og kanska flytaan av hitt atliti var at um landið varðveitti ræði sansvaran ti ognaralutinum og týskin varð veitti fult fult ræði av bankanum aftan á søluna hevði tað væntandi avmarkað áhugan hjá møguligum íleggjarum at keypa partabrøvini soleiðis at lækka og hevði tað soleiðis lækkað keypsprísin har við søli upp at an standið fekk burtur úr søluni tað er sjálvandi ikki fult og heilt rætt tá mann sigur mann er fult raði á bankanum tan han eg fýraogtretivuprosent men tað eingin annar stórir íleggjarar er í bankanum soleiðist man hevðu settað saman so hevði man kanska reelt havt fult ræðið á bankanum ta e allur hinir ílegjaran vara so lítlur og hevði mann havt tað og um mann hevði havt atkvøðurætt fýraogtretiprosent so væntaðr mann at áhugin at keypa seg inn í bankanum hevði verið lítil og tí hevði søluupphaftur verið munandi lægri ennhvat hon var so tir nummar tvey og tann spurningurin er soljóðandi er tað neyðugt hjá tí almenna at halda fast við tey fýraogtretivukoma átta prosenti í ognarlunda at tað kundi í almenni ognarludini verið lækkað til tey tíggju prosentini sum tað almenna í dag hevur akvøði sjálvandi er tað ein møguleiki men tað erein politiskur spurningur um mann ynskir at broyta hetta so greist frá frammanfyri so vil ein avleiðing av at landið le sega niður um ein triðing ognarlut verða at so kunnu viðtøkurnar broytast uttan at landsstýrið hevur møguleika at forða fyri hesum tað fer til dømis at bera til at avtaka tíggju prosent atkvøðuavmarkingina uttan at landsstýrið kann forða fyri tí við tí møguliga avleiðing at bankin verðr keyptir av einum øðrum banka og høvuðsæti bankans verður flutt úr føroyum og spurninguri nummar hevði takið ikki givið størri almenna ávirkan á bankakoyran at eitt føroyskt fíggjareftirlit varð sett á stovn

tað tað høvdu óivað verið fyrimunur við einum føroyskum fíggjareftirlit eftirlitsmyndugleikin hevði verið tættari av bankanum og starvsfólkið í einum føroyskum gjareftirliti hevði høvdu sannlíkt havt betri innlit í ta samfelagi sum bankarnir virka í sigast skal tó at danska fíggjareftirlitið er broytt eftir fíggjarkneppuna og hevur í dag neyvari eftirlit við føroysku bankunum hetta kemst kanska fyrst og fremst av at tríggir av føroysku bankunum eru skrásettir sum sifibankar og eru í hesi tíð undir serligum neyvum eftirliti at stovnseta eitt føroyskt fíggjareftirlit og harvið yvirtaka málsøki um fíggjarlóggávuna og eftirliti íð peningastovnum í føroyum er tó ikki uttan vágar neyðugt hevði er verið við nógvum starvsfólkum við servitan og royndum á eftirlitsøkinum hetta er sjálvandi kostnaðrarmikið og er tað ikki víst at tað hevði verið so lætt at manna slíkan stovn á fullgóðan hátt eftir stuttari tíð ein yvirtøka av málsøkinum merkir eisini at føroyar høvdu mist atgongdina til sonevnda karantifundin

hesin veiti trygd á sjey hundrað og hálvtrýss túsund krónur til inlænarar í føroysku peninga stovninum neyðugt hevði tí verið at setta á stovn eina líknandi trygdarskipan í føroyum og við føroyskum pengum ein sera stórur partur av lóggávuni á fíggjarøkinum stavar eftir hondini frá es lóggávu sum umvegis danmark verður sett í gildi í føroyum sjálvt um føroyar yvirtøku málsøki so høvdu vit í stóran mun verið noydd at fylt júst hesum reglum sum es og harvið eisini danmark setir í gildi tí er ikki víst at vinningurin verður so stórur við at yvirtaka málsøki tað er ikki vist at størri almenn ávirkan í sjálvum sær er gagnlig fyri samspælið millum bankagoyran og samfelagsbúskapinu annars føroysku bankarnir eru ein týðandi liður í føroyska samfelagsbúskapinum øll hava vit tørv á bankatænastum og hava bankarnum tí einum serlig
dega samfelagsskyldi mótfvest bæði fólki og fyritøkum í føroyum samstundis sum bankarnir ella eru bankarnir skiparir sum privatar fyritøkur sum virka við vinningi fyri eygað tað er møguliga ikki alt
altíð so lætt at samantvinna hesi bæði viðurskiftini tí er tað skilagott at politiska skipanin av og á minni bankarnir um teirra týdningarmiklu samfelagsskyldu takk fyri hara formaður so er tað erling eidesgaard spyrjarin sum fær orðið í fimm minuttir gersovælyja nú ætlaði eg at umrøða eitt sindur um hetta her við fíggjareftirlitinum øtað er tað sum tað sum liggur í orðunum tað er at okur hava eitt fíggjareftirlit sum í løtuni er sum ikki er á føroyskum hondum tavil siga at eg lati upp í hendurnar á onkrum øðrum sum ikki hevur kanska líka nógv fingurin á pulsunm sum okur hava okur hava sæð tað tíverri fleiri ferð at ikki baði bara eftirlitið vera vánaligt men eisini at fíggjareftirlitið beinleiðis kanska r blivu brúkt sum eitt amboð ímóti føroyingum tí at í kreppuni í bankakrakkinum í nítjan hundrað og veyoghálvfems tá haldi eg mann kann siga ati poul nirop og rasmussen og mogus líkkutoft tann sosial demokratiska duiðin á fólkatinginum ella í stjórnuni tí donski hon takkaði føroyingum fyri seinast tá okur tá okur yvirtóku undirgrundina við eftir trýsti frá frá partamanninum hjá aksel ve johannesen og og brúkti og setti skrúvuna á føroyska samfelagið við fíggjareftirlitinum og fekk føroyar at yvirtaka tveir bankar fyri sum sum vórðu tvey sminkaðir lík fyri at siga tað akkur sum tað er og tað vísti tað endurgjaldið sum stjørninin tann danska seinni mátti betala føroyum at at tað hevði verið galdandi og og hitt dømi er so at fostbankin sum har sum tað danska fíggjareftirlitið simpultenn yvir nátt segði tað at tey anga eingaði smangin tykur hava í sethúsun tey eru tey skuldu skrúvast niður og bankin mátti snara lykilin um og tað vísti seg tá ið bústjórar høvdu sitið í fleiri árum gjørt upp at bankin hevði verið so hlventur og hann simpulin varð koyrdur á húsagang av einari ein einum fremmandum stovni í einum fremmandum landi øog tað sama er so galdandi í tvey túsund og tíggju aftur sum eg nevndi í spurninginum hjá mær ati at okur hava ikki anesa yvir hvussu tað stendur til sjálvt tá okur spyrja hvussu stendur til so fór okur at vita at tað hevði fínt og nakrar fáar dagar aftaná so er taðikki gott tað so tað er tað er hetta manglandi eftirlitið sum okur sum eg haldi er øgiliga óansvarligt okur hava eittsøtueftirlit við at eiga í tí eina bankanum og okur halda at okur hava fingurin á pulsunum men í veruleikanum halda okur sita á baksetrinum í einum bili og royna at lúra eftir spitometrunum og okur síggja síggja tað øíla igla okur hava ikki peiling av hvønn veg at koyra og so er tað hitt taðer við við at hava ávirkan á á á á geiran annars og og eiaíupp á tann mátan ati at vissu okur hava ávirkan á banktnordik yvirhøvur altso hví hevur hví lat okum so hendan bankan at hava avlop upp á hundrað og hálvfjerðs milliónir í trýogtjúgu nei í tveyogtjúgu og í trýogtjúgu sært út til at fara at vera tvey hundrað og fjøruti milliónir tað svarar til visti tú vistit eru vist t er tjúgu túsund húsarhøld í føroyum og mann sigur øll tey hava lán og helvtina av teimum eri í bant nordig so er tað tvey túsund krónur um mánaðin frá hvørjum húski tað er øgiliga avlop sumhesin bankin sum landið eigur í og skal eiga at eitast at hava ávirkan á genererar o eg haldi tað er absurdt at ein eitt banki sum hevur so fáar kundar skal hava so stórt avlop viðvíkjandihesin her við at hava at teg eru kompligatiónir við at hava eitt føroyskt fíggjareftirlit ja tað er tað er sjálvandi avbjóðandi men eg eri
ivist ikki í at okur hava fólk til tað og klára manna ein ein slíkan stovn og okur klára eisini at at seta stovn ein garantifond tí tað er jú
tjúgu hagtøl statistikkur at mann mann mann rindar jú lutfalsliga inní tað eru bankarnir sjálvir sum betala fyri tað um teir eru saman við túsund bankum ella teir r tríggir tað er fyri sovit líkamikið tað var fyri soviði tað sum eg ætlaði at siga takk fyri so er tað onkur viðmerking tað er fyrst helgi abramsen ger so vælja hara formaður øh nú kann man altíð dieskutera hvat hevði verið við sfíggjarætti
slitið var føroyskt og taðer einn
kivi um at har hendur nakrar feilir ella nakað hendi í tveyoghálvfems sum ikki burdu við gjørt og og og og og tað er so tann søgan so nevnir errling eidesgaar tá ið bankanisfrfórlykt aftur í tvey túsund og tíggju men tað var ikki bara bankarførurí tvey úsnd og tíggju tað varð til dømis eikgrunnurin eisini grundeftirlitið tað er føroyskt hvat heldur heldur ering eidsgaad um tað altso hví bjargaði tað so makkaella grundilum takk fyrifyriigaad ger svæ ja altso viðviðvíkjandi grundlaeftirlitinum tað tað eri eg samdur við helga abramsen í at hað var har var einki fantelsi á tað haldi eg øll vita at har var talan um ein banka sum sum eisini stýrdi grunninum men í í tvey túsund og tíggju tá fór fíggjarmálaráðharrin tann føroyski til danmarkar tí at tað vórðu ringt
ur í føroyum um at tað stóð ikki so væl til í eik og tað bleiv farið til danmarkar
og tað bleiv spurt bæði í fíggjarmálaráðnum og á einum fundi aftaná við finansiellstabilitet um tað stóð so illa til suam hann hoyrdi um hann fekk at vita at tað gjørdi tað ikki so ati eftirlitið av bankanum hevur verið øgiliga elendigt tá eg havi ikki nakað grund til at halda tað er blivið betur nú altso tað er tað er bara trettan ár síðani takk fyri takk fyri so er tað eina viðmerking frá honnu jensen ger so væl takk fyri hara formaður ja kanska var tað ikki so galið hetta bleiv ein skrivligur spurningur eftir grein trýoghálvtrýss tí eg haldi at erling eidsgaad er komin inn á nógv av teimum evnunum sum eg hvussu ofta havi hugsað um hettar at við at landið eigur í men stýrið
er so lítið og kanska hevur so lítla ávirkan
so er mann við til at halda fast við status quo ja at nógvar pengar fara út sum koma beinleiðis frá húsahaldum í føroyum og at mann á ongan máta vælsignar virksemið hjá bankanum líkamiki hvussu tað er men sjálvandi kann mann altíð umrøða vansarnar við at mann trekkir seg út sjálvandi kann mann tað men hatta er øgiliga viðkomandi fyri okkara bústaðarmarkna og fyri okkara samfelag sum heild takk fyri har formaðurja takk ja altso eg haldi tað er tað er eitt sindur tað er ikki ordiligt til at gjøgnumskoða hví landið skal fast halda ognarlutin í í tí einabankanum ein
sjálvandi er tað eg dugi at síggja a tað er nakrar orsøkir til at mann hevur hasahar yvir ein triðingognarlut fyri at mann ikki skal kunna broyta viðtøkurnar og og mann vil tíhalda um at hesin bankin skal hava høvuðssæti í føroyum meni men eg dugi ikki at síggja hvat mann annars fer burtur úr tí annað enn at mann ja fær vinnisbýtið
og og um tað vinnusbýtið som kanska ikki eisini er óforskammað høgt altso tað er tað haldi eg takk fyri takk fyri so er tað aainja so er tað kanska onnur sum hann bíðar so er tað onkur annar sum biðu um orðið erhard joensen ger so væl hann færá fimm minuttir takk fyri harra formaður ein áhugaverdur spurningur sum erling eideregaard setir fram eg minnist øgiliga gott tá tá ið í bankakrakki í nítjan hunrað og tveyoghálvfems var tann kreppan sum sumgjørdi at tað bankakrakkið kom tá høvdu okur okur høvdu eina føroya nevnd í nógv ár upp gjøgnm upp ígjøgnum øll fýrsuni var ein føroya nevnd sum líkasum skuldi ráðgeva forsetamálaráðnum um støðuna í føroyum búskaparstøðuna og føroyum og sovíðari og hon kom sum fram við við árligum ella var tað hálvárligum frágreiðingum haldi tað vr halda tað vara hálvárligum upp gjøgnum øll fýrsuni var tað ein lemjandi atfinning av at føroyska búskapinum at serliga tí strukturella partinum av tí føroyska búskapinum ein lemjandi atfinning frágreiðing aftaná frágreiðing aftan á frágreiðing fortaldi faktiskt akkurát hvat so hendi í tveyoghálvfems og eg minnist øgiliga gott sjálvt um eg var ungur tá so var so var eg líkasum konsensus í føroyum hatta skulu danskarar ikki blanda seg uppí okur vita so nógv betur hvat ið er gott fyri tað føroyska samfelagið og hvussu tað føroyska samfelagið er skrivað saman og hvussu tað føroyska fíggjarkervið er skrivað saman hatta skuldu tykur slett yvirhøvur ikki blandað tykum uppí tað var líkasum boðini her frá báði tinginum men eisini generelt í føroyum og so hendi akkurát tað sum ráðgevandi nevndin ár aftaná ár aftaná ár hevði sagt nú skal eg ikki gera meg til ekspert á økinum um fíggjareftirlit um tað kundi verið føroyskt ella ikki føroyskt men eg haldi í hvussu sver at tá ið mann hevur við bankaðvirksemið at gera so er tað ótrúliga viktigt at mann hevur ein uttanfyri standandi sum hyggur eftir í kortinum hjá einum sjálvum at hesi smáu forródini sum eru í føroyum at mann ikki hevur mistankað um at tað yvirhøvur kann vera nakað sum helst innhabilt í í teimum viðurskiftunum eg haldi e ómetaliga viktigt at mann hevur ein uttan fyri standandi sum hyggur eftir í kortinum tað er eingin ivi um at førleikamessðani vanskasmessðani hava okur fólk sum kann manna eitt fíggjareftirlit í føroyum tað er eingin ivi um tað men tað er viktigt at okur halda fast í at akkurát akkurát hetta eftirlitið við bankunum sum er viktigasta instituttiónum í føroyum yvirhøvur tá tað kemur til tann privata kundan og til vinnulív at hann skal vera so ella so ein ein uttanfyri standandi partur tað haldi g er viktigt har við slett ikki sagt at mann ikki førur fyri teg í føroyum tað ivist ikki
tí at mann er sjálvandi er man tað okur hava somu útbúgvingar okurhava
líka dugnalig fólk sum øll onnur men eg vil bara ikki koma í ta støðuna at mann skal seta spurnartekin við um tað føroyska eftirlitið við til dømis bankum sum eg ansagi sum nakað heilt heilt heilt serligt skal kunna vera innabilt og mann skal kunna seta ein spurnartekin við akkurát tað takk fyri harra formaður takk fyri er onkur viðmerking elsbet mersetis gunlesdóttir ger so vælja takk fyri harra formaður vissi eg skilti røðaran rætt so sigur hann at tað er øgiliga viktigt
vit hava onnur at spyrja tað er øgiliga gott at vit hava
dannir at spyrja og síggja hvørs avbjóðingar ella trupulleikar í tí men er ikki akkurát tað sum hendi tann tí tað var at mann spurdi danir um tað vóru nakrar trupulleikar ella avbjóðingar og mann fekk at vita frá dønum her er alt undir kontroll ræðgará fáar vikur árini mann sigur tað stóra krakkið takk fyri takk fyri sølera joensen gertvøld
formaður eg skal eg dugi ikki at siga hvussu
seg í ta samskiftið er farið fram beint upp undir bankakraftið í tveyoghálvfems tí tí eg var ikki við í tí ikki upp á nakran máta men tað er eingin ivi um at tað hevur verið heitt samskifti og hvat ið tað samskifti eg líkasum e eg botnað í og hvat hvør hevur spurt hvat og hvør hvør hevur svarað hvat tað tað dugi eg simpltn ikki at siga tí eg var ikki har takk fyrihara formaður takk fyri so er tað hanna jensen ger so væltakk fyri harra formaður ja eg kann øgiliga væl fylgja erhard joensen í hesum at tað er neyðugt við einum øgiligani habilum eftirliti at eingin innhabilitetur skal kunna mistenkjast men kannman ikki síggja fyri sær at mann hevur eitt føroyskt fíggjareftirlit har mann ger eina avtalu við ein í eini javnstillaðan part um at at taka sær av at man ger eina avtalu um eitt uttannítiseftirlit millum javnstøðugar statir tí tað sum kann vera
ist nú tað er tað mann er í einum ikki javnsettum
saman við einum ikki javnsettum partir av einum sum agerar yvir føroyum ma og tá kann tað blíva trupult haldi eg tann tað valdið sum liggur hjá tí fíggjareftirlitinum at tað rtað er týdningarmikið at at mann kennir til tað hvat valdð liggur í tí og at vit kanska kunnu gjørt eina avtalu um eitt uttanhítiseftirlit tá vit yvirtóku gaa hugsi eg takk fyri harra formaður afyri hard oensen gersuvæl ja takk fyri harra formaður tað kann gott vera tað at mann kann gera avtalur upp á ymiskar upp á krúss og tvers av av londom um akkurát hetta her umráði okur hava jú yvirtikið altso eftirlit við við tryggingarfeløgum til dømis so so tað ber væl til men tá ið okur skulu gera eitt fíggjareftirlit og koyra jú eftir internationalum standardu fullkomiligan
so vil eg áðrenn mann tekur tað stigið tryggja mær at tað kann vera í einum
liðbann sum so ella so tryggjar okkum ímóti einum ella at tað ikki viðførir einabilitetstrupulleika tí tað er altso ein tað er ein stórur munur á at hava eitt eftirlit í einum landi hvar ið øll kenna øll í mun til í einum landi hvar ið ikki øll kenna øll og tað er líkasum grundsúlan í eftirlitinum við bankunum takk fyri takk fyri so er tað erliga eisini skotgerð so væl ja takk fyri tað er betur haldi eg at hava eina innaðbila góða mammu enn onga mammu at hava yvirhøvur og eg haldi at okur brúka øgiliga ofta innaðhabilitet sum eina orsøk fyri at fyri lata vera við at taka ting taka ábyrgdina av tingum her í føroyum rættarskipan er eitt annað dømi sum hevur býst
fer at hennara hendan er fantastiska stabil at rætta
skipanin sum skal vera so øgiliga góð hon ikki riggar í føroyum nokk so nokk so stuttligt akkurát í í í sambandi við eik málið sum eik sum fór á húsaganga í tvey túsund og tíggju tað tók tíggju ár áðrenn mann kundi avsiga dóm móti teimum sum vóru ákærd í tí málinum eg haldi ati at habiliteturð er ikki tað stóra problemið sum at gera tað til takk fyri takk fyri so er tað rhard ntakk fyriharra formaður eg eri grundleggjandi ósamdur við eling eidegaard um habilitetstrupulleikan
eg haldi at hann kann saktans fyrikoma problemið við habilitet
trupulleikan er at okur skuldu ikki ein gang hava tann minsta mistankan um at hann kann fyrikoma ella at hann kann eksistera og áðrenn okur fáa eina sovorðna skipan takið undir ongum umstøðum undir við at okur taka yvirtaka fíggjaræftirlit íð føroyskum bankunum takk fyritakk fyri so er næsti røðari bárasteinielsen ger su væl ja takk harra formaður tað spyrjarin ú veit ikki ordiga hat hann vil viðr spurningin men eg a vil bara greina hvat vendur upp og niður í sambandi við einskiljingina av føroyabanka sum hann tákallaðist sum seinni bar eitt navn til baknordik sum hevur verið í ein væl rikin banki saman við hinum bankanum síðani fíggjakreppuna tað var soleiðis at tað var nokk so nógv frammi tá fyrst í nullina at mann skuldi normalisera viðurskiftini aftur tí at nógvar almennar fyritøkur ella nógvar fyritøkur vórðu almannagjørdar undir kreppuni í hálvfemsunum og har ímillum bankarnir tá størsti parturin av bankakervinum í føroyum varð tá almannagjørdur og tí var tað upplagt at mann fór í gongd við tað at fáa einskilt tann partin aftur undir tí viðgerðini vórðu so allir flokkar til borðið eg var sjálvur lansstýrismaðurí fíggjarmálanum tá og stóð á odda fyri tí einskiljingini og allir flokkar vóru bodnir inn til at gera eina semju um hetta her og sum tað hevu verið greitt frá her eisini vórðu frágreiðingar gjørdar frá grannskoðaranum og ráðgevum fíggjarráðgevun om so víðari sum høvdu nøkur tilmælir um hvussu mann kundi bert skipað hetta arbeiði og tað vóru sjálvandi tilmælir treytað av nøkrum viðurskiftum tað vil siga ynskti mann bara at fáa sum mest fyri bankan so varð stategisku íleggið tað mest upplagda ynskti mann at fasthalda kann mann siga eit sindur av av kjølfestunum av bankanum í tí føroyska samfelagnum so skuldi mann ikki gera tað men tað kom sjálvandi at hava ávirkan á prísin og tað var eingin ivi um at tað var breið semja í tí bólkini sum sæt um at nei tað var nokk ikki rætt at selja hundrað prosent av bankanum tí so misti mann allarhelst kjølfesti og eg má siga s mær tá mann situr við ábyrgd og skal taka støður so veit mann tað at tann støman tekur hon kann virka røtt eftir løtu tekana men hon kann eisini virka skeiv tíggju ár seinni tjúgu ár seinni men eg má siga sum er at tann støðan vit tóku tá eri eg sera sera glaður fyri løgtingið samtykti hana so við ikki fullari semju tað var ein sum ikki stemmaði fyri tí tilgongdini og hann er framhaldandi á løgtingið í dag men men restin av løgtingin tók undir við tí tilgonguni sum vit valdu og tað vil siga at landið varðveitti tann blokerandi minnilutan á ein triðing ella meir høvdu vit ikki gjørt tað so hevði bankin ikki eksisterað í dag eri eg sannførdur um tí hann hevði alt annað líka verið uppkeyptur av einum strategiskum íslendskum banka og vit vita hvat hendi nøkur fá ár seinni tvey ár seinni tá hendi jú tað at alt tað íslendska bankakervið bleiv vent á høvdið og faktiskt blívu nýggjur bankar stovnaðir og teir gomlu blivu niðurlegari so eg má siga sum er at tað var ein øgiliga roytt politisk avgeði gjørdi tá onkur var eitt sindur kritiskur kritiskar røddur vóru framvi og søgdu tað at vit fingu ikki fullan vluta fyri bankan men tað var ein politisk avgerð tað vistu vit tá vit tóku ta avgerðina um ikki at selja hundrað prosent tá tað er sagt so skal eg líka skoyta upp á til spyrjaran ati eg skoyti upp í til spyrjarin at tað var ein røtt avgerð tá at varðveitta hendan parkerandi minnilutan tí annars eð han enda á ja skeivum hondum og so hog men tíðirnar broytast tað kann vera tíðin er farin frá tí men tað er so nakað sum vit eiga at viðgera politiskt umhugir er til tess eitt annar sum spyrjarin ger nokk sókvurt úr er hetta fíggjareftirlitið og innskjóta karantifondurin og sovíðari at hann kundi akkurát tað saman verða føroyskum hondum har má eg siga har eri eg rættiliga grundleggjandi ósamdur tí eitt fíggjareftirlit og eisini út frá viðgerðni vit hava havt her av einum øðrum máli á tingi í dag har ið tað greitt framgongur jamen tað er nógv betur vistær á føroyskum hondum tí so kunnu vit líkasum stýra te eitt sindur politiskt og bestemma um hvussu liðiliga treytir ein bankin skal hava og so víðari tá ringja allar mínar álardklokkur tá løgtingislimur beginna at tosa á handan hátt tað vísir bara ja tað gongur øgiliga væl nú alt føroya land gevur nærmans yvirskot kommunur og land og vinnufyritøkur privat húsarhald hava tað í størstan mun rættiliga gott siga serfrøðin og sovíðari men tað kann eisini koma ein dagur har tað ikki gongur so gott og vistu vit tá politiskt skulu hav eina ávirkan á um ein banki skal handa við ella hin vegin tá er ikki gott og eitt annað sum eg bara líka skal minna á her tíðin rennar undan tað er tað at kridittvirði hjá føroyum er øgiliga
man siga tætt knýtt at virðismetanini av hvussu trygt er okkara fíggjarkervi
at ríksfelagsskapurin at vit eru eum partaríkiferlðskapin er sjálvandi eisini eitt pluss vit kunnu tað hyggja fyri vestan ísland har liggur rentan til tretista lán eini tvey trý prosent hægri enn føroyska rentan tretisa lán er og vistu vit ikki øt tú verur ein partur av sm fíggjarrættislitunum gjøgnum ríkisfjerðasskapin so yvistá onga løtu í at rentan í okkara peningastovnum ikki hevði verið so kappingarfør sum hon er í dag takk harra formaðan takk fyr sover ta er hati joensen viðmerking ger so væl takk fyri hera formaður eg visti ikki um til

man valdi at einskilja bantnordikk men nú fekk eg í samband við svarið sum løgmaður kom við í dag so haldi eg faktiskt hetta var ein skilagóð ein skilagóður máti at gera tað uppá sum tekur atlit til øll tey viðurskiftir sum annars vildi ella kundi verið bangin fyri kundi havt hent so í heila tikið ein eitt gott politiskt handverk akkurát henda her einskiljingartilgongdini haldi eg takk fyri takkfyri so ta bárasteinielsen ger so væl ja takk harra formaður ja og sum eg nevndi ati eg eri sera fegin um ta avgerðina sum vit tóku tá tí tað kundi lættliga verið tað at vit valdu at fylgja einum øðrum tilmæli sum segði tað at sel til ein strategiskan so fáa tit mest pengar tað er ofta mest lokkandi upp á stuttsygt men tá segði mann so politiskt og vil siga at tað var ógvuliga búgvi politiskt nei lat okkum ansa eftir tí tað kann jú henda at tann varður uppsloin av einum stórbanka úti í heimi og tá vitaðu vit øll tað var eingin hemiligheit at íslendsku bankarnir vóru øgiliga agressivur um tað mundið um allan heim ikki ba
um okkara leiðir mann vórði byrjaður so smátt eisini at at vera aktivur her í føroyum og tí var skal eg siga tað atlitið tikið at vit vildu ikki tað at høvuðssætið hjá bankanum bara so yvir nást skuldi vera keypt av landinum og so hevði tú ein filial í føroyum vit hildu tað vera viktig fyri tað føroyska
neya
kervið fíggjarkervið at vit høvdu ein bankastaðfestan staðsettan og kjøtfestan í tí føroyska samfelagnum og tað má mon siga tíðin eftirfylgjandi lærdi okkum rættiliga skjótt at tar var ein røtta avgerð takk haraformaðurtakk fyri so hevur spyrjarin møguleika at fáa fimm minuttir ikki ta men so tykist ikki at vera so er tað svarari løgmaður sum fær endaliga fimm minuttir ger so væl ja takk fyri harra formaður øat uppfylgjandi svari og tað sum hevrur sagt her annars tað er eg sjálvur haldi at tað er skilagott at landið eigur ein partabaknordikn ikki tí eg eg kann gott fylgja v tí at tað at eiga minnilutan og ein banka gevur onga meining í sjálvum sær tí man eg mann hevur ikki ræði á bankanum tá og og man fara ísi ordili hana stýrt bankanum men mann mann er bara sum ein passivur partaeigari mumnú sig hatað soleiðis og tað gevur ikki orlia meining hjá tí almenna at vera partaeigarir tá men í hesum førinum at at tað at vit eiga fýraogtreti posent tað tryggjar tað at bankin ikki at vit hava vit hava vvit vit hava kunn tryggja okkum a við tøkurnar iki verða broyttar og bankin ikkiver fluttir av landinum tað haldi eg eri nok stóran týdning tí at nordic er ein av fáum bankum í føroyum sum er virkin nú bara í føroyum og og eg trúgvi ikkiat i n útlendskum bankin vist tað var ein íslendsku ella danskur bankin sum átti bant norðdek hevði et feliala í føroyum hevði eg havt ta somu kensluna fyri føroyska samfelagnum og ábyrgdaábyrgdarkensluna sum sum á føroysku bankin nú einaferð hevur bæði til at veita húsarhaldunum lán men eisini tá at veita vinnulívinum lán men sjálvandi skal tór ikki bara byggja upp á upp á p á upp áat mann vil samfelagnu væl tí han bankin kan fiskir estarhava ritgevin er ábyrgdarfult men mentað tað tað haldi e er skilagott at vit tryggja føroyabankin ela baknordik er her í føroyum eisini bara sum hugdu sunnudagin eg okni við og hugdi at lógva okkum eftir hondbólti føroyska mansklansliðn sum kvafiseraði seg til til em kappingina í hondbólti og helt meg síggja at høvuðspossavorðið stóð her baknordik men vist tað var eini danski danskur ela íslendskur bankin s bara hevði eina felial her í tórshavns eg yvirskt í um teir evir høvuðsposssvorðar hjá føroyska hondbóltslandsliðnum bara sum dømi at tílígar fyritøkur brúka nógvar pengar altso bæði til ítrótt og til frítíðarvirksemi og mentan har tað spozererað og annars sum ikki hevði verið her kanska humta ikki vór í føroyum men tað er rætt sum hanna jens at venja at ta mann bara hevur tíggju prosent atkvøðurætt as tíggjundar hvørja atkvøðu so kann ann virka eitt sindur eg veit ikiu han si e brúka rættarvøk orðið býttur sum landsstýrismaður ella løgmaður sumvarar av bankanum hvørja ferðina bankin geva lítlar broytingar at hækka rentuna leklanna sum koma miðlarnir og kanska løgtingslimir og seta spurning til landsstýrisfólki ella løgmann hvat ætaðir tú at gera fyrisjolvuvdi er a et sinur líka mikið hvat mann hevur hug til at gera tí mann kann einki gera tí mann hevur onga ávirkan á á rakstrin á mannkanum tað er veruleikin ha men hinvegin at løgtnsfólk seta spurningar til tað er kanska ikki so ikki so tápuligt eg haldi tað er skilagott tí so verða bankarnir mintir á at teir eisini hava eina týdningarmikla samfelagsábyrgd og ikki bara skulu hugsa um profitt hin spurningurin um at hava eitt eitt føroyskt fíggjareftirlit eg haldi øll mál eru ikki altíð so so svart og hvít eg eri samdur við erling eidsgaad í tí ati fíggjareftirlitið tan danska ikki altíð hevi virkað so væl eg haldi g ikki ikki ikki bara galdandi í føroyum men eisini í danmark og takan vit til dømis eik sum dømi tá teir fóru at knóranum á hestið í tvey túsn og tíggju so haldi eg at tey allarflestu lanini so teir mistu nógvar pengar upp á varð upptikin í tvey túsund og seks og tvey túund og sjey og frá tvey túsund g sjey og fram til tvey túsnd g tíggju hevði fíggareftirlitið fleiri ferðirar verið í eftirlitið uttan a nagvar fingur á hesilánini her beint tá er tað ikki gott nokk tat tað vísti g eftirfylgjandi at tað var alsostekningur fír hesum lágdinum og mátti avskrivað tey og í tí sambandini eg varð landsursmaðuri fíggjarmálanum øh í tvey túsnd og ellivu tók við stutt eftir ella ela eftir pápa spyrjaran sum var landssýrismaðuri tá ike fóður av aktørðanum í tí sambandi var eitt ávíst samskifti við við landsbankan um eftirlit í bankunum og tá var eg ein fundur við fíggjareftirlitinum sum fígjarmálarháðri saman við landsbankanum um tað var ein møguleiki at landsbankin ella eitt fólk frá landsbankanum eisini kundi vera við danska fíggjareftirlitinum tá tan kom til eftirlitið av føroysku bankanum tí tað er nokk rætt at tey at vit føroyingar vita meira um føroyska búskapin og vágan í tíimum ymisku vinnunum
og so framvegis enn kanska fólk sum ikki kenna føroyar so væl sum vit í føroyum tí kundu tað kanska styrkta eftirlitið at at til dømis aitt umboð fá landspakkanum var ein partur av tí øhso tað er eisini ein millumloysn sum kundi verið gjørd í staðin fyri at siga at vit her og nú skulu yvirtaka fíggjareftirlit takkfyrihara formaður takk fyri so er onkur viðmerking erhard joensen ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi tað er gott at fyroya lansstýrið eigur ein blokerandi minniluta í bantnordikk fyri at tryggja at ikki víðfevndar broytingar kunnu gerast í viðtøkum
eeg dugi slettiki at síggja
at mann ikki í staðin fyri at sjávandi mmann kann gera trý ting mann kann selja seg niður mann kann bara bera nøgdur við tað sum mann hevur í dag men so kannman esini keypa seg upp og tað er væl ein líka so aktuell støða sum at selja seg niður er tað nakað sum landsstýrið yvirhøvur diskuterar um framtíðina hjá bant nordi takk fyri fyrijóhannesen ger so væl a tað er ikki nakað sum landsstýrið hevur viðgjørt um framtíðini há bantnorðdig men eitt summ sum eg haldi tð er fínt at erling eidskar hevur faktiskt sæn sett varð helta ikki tað einasta havi sett fleiri spurningar um bakknorðdik hesir seinastu mánaðarnir ogeg haldi heta er áhugavert og ein annar spurningur sum kundi vera áhugaverd tír tað er tað er eta her við at tað verður ofta sagt aftur í nítjan hundraðghálvfemsunum at føroysk skattgjaldarar máttu betala rættiliga nógv minst eg a fóra tvær komma sjey milliardir fyri at bjarga bankunum og tað var sjálvandi øgiliga sáyrt og øgilga tungt tá men hetta hevur faktiskti hevur føroysk skattgjaldaran af so umvegis landskassan fingu pengarnir væl og virðiliga aftur eg havi ikki nøkr aktiv tøl men eg giti t við tð væl áhavrfert tríggjar milliardir sum baknordig hevur goldið í vinnusbýti til landskassan síðani bankin alla síðan landið álkomi feka ognarskap í bankanum so tað er eisini bara í ár áttaogfýrs milliónir fjør var tað hundrað og áttaogtretivu minnis rætt árið
fyri hundrað og trýogfjøruti so tað ger mun í í landskassanum at fáa
fáa hesi vinusbýtuni sum landið far fram fabakt norðdik tí haldi eg tað er skilagott bæði tí at man fær ei so stór eina rímiliga góða vinning hann kundi gott verið minni vinningurin sum stretta var itt sindur lægri øhog tað at vit kundu tryggja at bankin verðu verandi í føroyum ikki fer á landinum tað haldi eg hevi týdning so tað er tað sum er sannføri meg um at vit ikki eiga at selja tann síðsta parturn at mankanum takkfyriy vimerking afturat frá erlingi eidegaard ger suvæl ja takk fyri ja jeg trúgvi at okur eru í standi at hava eitt væl fungerandi fíggjareftirlit sjálvi eg eri yvirbýsur um tað okur hava nógv góð fakfólk sum saktans klárar at lesa altjóðar reglar sjálvt um tað eru hesar fýra hundrað og vtrýss síðurnar sum okur fáa í tingi av og á so trúgvi tey klára líka væl sum sum danir at lesa tað tað er eingin ivi í mínørum sáli um tað og og hetta her við at hava ein blokerandi minniluta í tí í einum av bankanum os okur hava tveir bankar og og hin bankin er á
føroyskum hondum uttan at mann noyðist at hava
uttan at mann hevur havt ein blokerandi minniluta orsakað og viðvíkjandi stuðlinum á á hondbóltstroyggjunum so so haldi eg tað er tað tá mann hevur tvey hundrað og fjøruti milliónir í avlopi aftaná skatt so eri so hevur mann nokk ráð til at brúka lýsing upp á eina lýsing á einari t-shirt hjá nøkrum hondbóltsspælarum takk fyri takk fyri so er tað aksel við johannesen gevur so væl ja takk fyri nú hoyrdi eg forkvinnu í hondbóltssambandini í sjónvarpinum í gjárkvøldi í sambandi við at koronera seg til aga um taður koma so manglar pengar í so ærligi køða hóðast eg hóða so gott boð um hvat
tað nn kundi koma frá øh nei altso at at hin bankin er hóast alt eg hóast ann ikki børkrásettur ha svitu hava bagt norðdeg og halda fram við han e bør krávsettir tá kann allur heimurin keypa tá er tað øgiliga skjótt at vit kundu missa raðið bankanum og hann ferð av landinum altso kvat kanna henda tað haldi eg hevði g verið harmiligt bæði fyri kappingina og fyri fyri føroyska húsarhaldini og føroysk vinnulívið at tann bankin ikki var fyrstu fremst á føroysku bankin takk fyri takk fyri so varð hesin skrivligi fyrispurningurin svaraður og vit eru komin ígjøgnum gjøgnum skránna fyri dagin í dag rættiliga væl klárahaldi eg nógv mál á skránni og kortini er klokkan ikki tvey enn so tingfólk er ógvuliga effektiv í dag í morgin triðji mai verður tingfundur aftur í mikudagin triðja mai næsti tingfundur hann byrjar klokkan ellivu hann byrjar við minningarorðum yvir til markasssála síðan verður onnur viðgerð av tingmáli seksogfýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivnu forferørina av lóg um forhanns sdalningar móti vitvask og finansering av terrorismu vitvask login og lóg om finslvirksemi triðja punkti á skránni verður onnur viðgerð av tingmáli fimmoghálvfjerðs uppskot t løgslóg um broyting í løgslóg um sjófeingi tað er sjófeingislógin og tað snýr seg um at leingja gildistíðina á rættindum fjórða punkti á skránni verður onnur viðgerð á tingmál seksoghálvfjerðs uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um áseting av skatti øktur barnafrádráttur snýr tað seg um fimta punkt á skránni er tingmál sjeyoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um at loyva kommunum at seta upp vakmyndatól síðani verður tað onnur viðgerð á tingmáli einogfýrs uppskot til sam ta ar um at seta á stovn eitt føroyskt príseftirlit og seinasta tingmálið á skránni í morgin verður onnur viðgerð á tingmálið trýogfýrs uppskot til samtyktar um at verja børnini ímóti pornu og øðrum ágangi á netinum og seinasta punkti punkt átta á skránni í morgin mikudagin triðja mai verður framløga ja og áðrenn eg endi tingfundin heilt so skal eg boða frá framløgu í tveimum málum og tað er tað er tað er mentanarnevndin sum hevur lagt álit fram í tingmáli fimmoghálvtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot il løgtslóg um bókasøvn bókasavnslógin tað álitið er hervið lagt fram og málið kemur til viðgera ein seinni tingfundi og so er tað fíggjarnevndin sum hevr lagt fram álit í løgtingsmáli tveyogfýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um at taka av oljugjaldi tað málið fær somuleiðis viðgerð á einum seinni tingfundi so er ikki meira á skránni til henda tingfundin og tingfundur er lokin